so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag átjanda novembur og fyrsta málaskrá tað er viðklána atkvøðugreislu um skrivligan fyrispurning og hann er frá annika olsen til magnus rasmussen landsstyrkan hann er við viðvíkjandi útboð av stór høvd og um eingin mælir ímóti so fari eg at mæla til at vit uttan atgongreiðslu samtykkja at hesin spurningur skal svarast tað er samtykt síðani koma vit til næsta mál tað er onnur viðgerð av tingmál nummar sjey tað er uppskot til løgtingslóg um føroya kæru stovn hvør biður um orðið tað er kristian kristian andreasen sum fær orðið fyrst
haraformaður tað er uppskot til løgtingslóg um t føroyaá kæristovn sum er til viðgerðar málið hevur verið fyri í rættarnevndini sum hevur skrivað álit í málinum og tað er eiso eitt meirilutaálit og et minnilutaálit og eg skal so gjøgnumganga meirilutaáliti

vit hava havt málið fyri á fleiri fundum í rættarnevndini tann tíggjunda og tveyogtjúgnd detembur fyrstaogtjúgunda oktobur og vit hava havt fund við audvokatfelag føroya megd og arbeiðsgevrafelagið barnaverndastovuna høvuðsbarnaverndina landstýrsmann í heilsumálum og umhvørvisvinnumálum heilsu starvsstovuna á vinnustovnin og kæristovnin og vit eisini havt løgmann og løgmansskrivstovna inni í nevndini um meirilutin tað er so undirritaði frimul rasmussen helgi abramsen stefan klein poulsen vit viðmerkja at tað e eitt framstig fyri rættartrygdina hjá borgaranum at okkara kærskipan viðvíkjandi avgerðin hjá tí almenna verður løgd í ena fasta legu fara kæristovnur farin ov víðar heimildir sum óheftir kæristovnur sum skal virka óhefti av almenu fyrisitingini málini sum verða kærd til føroy á kæristovum skuldu sambært reglunum a hava eina málsviðgerð sum tryggjar at allir partar verða hoyrdir og at avgera grundarlagi verður so trygt sum gjørligt meirilutin er at telja áskoðan at lógin um føroya kæristovun eisini ei at hava ásetingar um hvussu mál sum eru liðug í avgreidi kæriskipanini skulu leggjast dómskvøldi og vit hava sett broytingaruppskot aftaná paragraf fjúrtan verður sett roynd at avgerðunm í føroyarætti paragraf fimtan um ikki annað er ásett í aðrari lóggávu kunnu avgerðin hjá faroy á kæristovuni aføroyarætt innan seks mánaðir eftir at avgerðin er fráboða viðkomandi og so er da nakrar rættingar atí paragraf fimtan til seytjan vertil sekstan átjan og so víðari sum konsekvensr a hasum her og tað sum eg siga í viðmerkingunum er tað at galdandi rættarstøða er at avgerðir hjá nevndum kærinevndum sum kæristovunir virkar sum skrivstova fyri kunnu ikki kærðast tl annan fyri sínar myndugleika men at allar avgerðir kunnu leggjast inn fyri føroyarætt í onkrum av lógunum sum nevndin í dag tyglur avgerð eftir er ásett at avgerðin kann leggjast fyri rættin í øðrum lógum eru eingin áseking um hetta men hóast hettar kunnu koma aðrar kkunnu allar avgerir skjótast inn fyri føroyarætt tó uttan av nøkur freisti fyri hesum endamálið við broytingaruppskotinum er át lógarfesta at allar avgerðir hjá føroya kæristovni kunnu skjótast inn fyri føroya rætt og hetta skal verða gjørt innan eina freist upá seks mánaðar ein viðvirkandi orsøk til at hetta verður hildið umráðandi t at áseta er at hóast tað til dømis lógini um tollag skattafyritøkn er ásett at avgerðin hjá kærí avgjalðsmálnumfáryarætt eri komið fyri at tað ikki skattaskaarnevndin sum verður stevnd men til dømis taks sum hevur tikið fyrsta avgerðin í málinum hettir ein óheppi støga tí tí stevndi myndugleikin stendur í einum slíkum frírum ikki til svars fyri krnevndar avgerðini í málinum men rættin hevur onga heimild tl at burturvísa málið á teirri grundgeving at myndugleikin ikki rættur saksøkti ásegkinin hur við sær at frameftir verðið tað fara á kæristovnir sum er rættur cekøti í málnum sum kæristovnirin hetta merkir samstundis at myndugleikin sum evur tikið upprunaliga avgerðin í málinum kann ikki stevnast í málinum um kæristovnin hevur viðgjørt og tikið avgerð í málinum altu tað sum tað gongur út uppá er tað at mann lógarfestur hvussu rættaáviðgerðin skal fara fram visse avgerðin hjá kæristovnunum skulu víðari í í skipanini til dømis valdið og her sigur mann tað at tað skal vera ein freistupá seks mánaðar og tað e halso kæristovnurin sum skal blíva innstevndur og har kann eg siga tað at tað er soleiðis at í danmark hevur mann líknandi skipanir hvar tað er fastpraksiskt fyri at tað er instansin sum blívur saksøktur og tað hava eisini verið mál fyri í føroyarætti fyri nýligan hvar ið hvar ið djónsválið eisini hevur hevur sagt at tann rætti sakøktigan kærmálið er sjálvur kæri ínn stansrin tí tað tann sum hevur tikið avgerðina og tí r er rættasta sak sog hjá hann og tað kansn sup tíða tað at sæð at at fara kæristovnnir fær rættarmál at dragast við og og og skal sjálndi inki brúka útreiðslur og pengar uppá tað men tað er so nakað sum er ein konsekvensur av tí at mann roynir at fáa hetta her undir undir undir undir reguleraði viðurskifti eitt annað sum hevur verið um diskuterað í nevndini eitt sindur tað er er við serfrøðini sum skal luttaka í viðgerðini av kærumálum og har vil eg siga tað ati endamálið við lógini er at sarnera allar tær gomlu nevndirnar burtur soleiðir at mann hevur ein ein professionellan óheftan kæristovn sumverður løddur av løgfrøðingum og kæristovnurin verður so tann myndugleikin sum viðger øll mál ta vilsiða allar tær gomlu nevndini verðu avtiknar og tað er eisini í tráð við politikkin hjá samgonguni at sarnera í nevndum men harvið er ikki sagt at tann serfrøðing sum hann skal brúka í málnum er burtur tað sigur seg sjálvt at tá ið og tað stendur í lógini at har sum stjórin í kæristovnum meta verðu neyðugt atserfrøðingar at luttaka í viðgerðini so so tekur so tekur stjórnin fyri kærðistovn avgerð um tað og tað er ikki nøkur toyrt torfør meting at taka nær mann hevur brúk fyri ein serfrøði altso er tað eit mál um ein djóralækna avgerð hjá starvsstovuni til dømis so er tað ein serfrøðingaravgerð somrleiðis serfrøðinurin í nevndina er tað itt barnaverndarmál sum hevur við serfrøði at gera við úttalisini hjá sykulogumuogat meta um tað so skuldu serfrøðingar inn so hetta her uppskotið broytir ikki tað verandi praksis við nær serfrøðingar verða brúktin at ta iki verða brúktir tað sumhett upskotið faktiskt ger er tað at vit seppa undan at brúka serfrøði í øllum tí tað er ein røð av avgerðum sum kæristovnum tekur hvar tað ikki er neyðugt við sokallaðum serfrøðingum og tað er forskellig vanlig lógarmál sum sum sum kæristovnin skal taka avgerð um tað kann vera lestrarstuðulsmál tað kann vera almannamál tað kann vera freistir eru yvirhildnar tað er typiskt løgfrinspurningar familjumál útrokning ar konupeningi barnapengum skattamál skattskylda ela ikki skattskylda bygging fyri fremmandar rokning rentustuðul og ferðastuðul ogso víðari lendismál til dømis treytir fyri ognartøku barsils útrokning av barsilsgjaldi barsilspeninguro suvíðari hetta her er alt avgerðir sum er royn løgfrøði og tað verður ikki neyðugt at brúka serfrøðingar til løgfrøðiligmál men so skjótt vit koma inn á eitt fak øki hrein ein faklig avgerð verður kærd við fakligum metingum í so verður kæristovnurin stopulerar upp av av av serfrøðingum ogg tað tann tta metingina verður kæristovnurin sjálvur at taka nær í í dag er neyðugt at brúka serfrøði og tí eri eg eitt sindur keddur av at minnilutin hevur í nevndini hevur hevur gjørt eit broytingaruppskot sum eg ikki kann taka undir við tí tað tað faktiskt tað minniluta uppskot sum framkoum úr álitinum sum minnilutin skal hjá gjøgnumganga tað vil fullkomiliga broyta síðsti matikkin í lógini og faktiskt gera tað at nú skulu serfrøðingar vera í øllum málunum og tað ber sletkki til so eg vil siga tað at ta tað broytingaruppskoti suminnilutin komu við tað ber ikki til at gjøgnumføra tá er eit vínarveg betri felluupskot altso

veit t onkur hevur sagt at e næreri serfrøði æ ikki r indin men vit hava havt kæristovn inn til hoyringar sum siga at í øllum málunum har tað er neyðugt so verður serfrøðin brúkt tað vil siga at uppskotið her broytir einki uppá spurningin nær serfrøðingar verða inni í nevndini ella ikki feilk koma at vera í nevndini hva eg bjóvfyr

sum sagt eg vil so tí mæla frá at samtykkja broytingar upskotið frá minnilutanum sum sagt vit halda tað vera eitt gott uppskot og og hetta er ein ein bati fyri rætta trygdina og eg vóni at tá ið vit koma til lakrugreiðsluga øll eitt samting tekur unirvið hsum her tí hetta er eitt lógarmál sum eg haldi mann eigur at fáa so stóra semju um

er farin á viðmerking takk fyri eg haldi tað er eitt sindur óhóskandi hvussu formaðurin í rættarnevndini snakkar um arbeiðið hjá minnilutandi nevndini og um eitt broyttingaruppskot sum er gjørt av umsitingi hjá løgtinginum allir hældur óhóskandi at tað virkar til at formaður rættarnevndini setir spurnartekin við

unda kristian andreas ha takk fyri harra formaður mítt míni viðmerkingar var ikki ein ákæra ímóti minnilutanum men eg vil siga tað eg haldi tað vera løgið aftaná nevndarviðgerðin er liðugt og tá eg sendi út er semja í nevndini tá eg fái álit aftur nú er nú í minnulutinum at eg komi við einum heilt nýggjum uppskoti sum eg ongantíð havi sæð fyrr tað haldi eg ikki er røtt mannagongd so skal mann hetta viðgera teg í nevndini og koma við tí tá so eg haldi ikki at hatta har er ein røtt mannagongd og eg bleiv øgiliga yviraskað av at síggja tykkara uppskoti av tí hvørði vit gjørtu líka mikið tað uppskotiði taki
sum ikki hugdu vit undir nøkrum støðum takk fyri ja takk fyri síðani er tað sirið steinberg sum fær orðið
ger so væl takk fyri harra formaður eg skal lesa broytingaruppskotið hjá minnilutanum tað er soleiðis at nevndin rættarnevndini hevur arbeitt eina tíð við hesum málinum og eri faktisk samd um at taka undir við uppskotinum tó so at okur hava gjørt eitt broytingaruppskot har okur halda tað at tað verður soleiðis at tað finst eit røð av nevndum sum taka avgerð tá mann kærur og í hesi her broytingini fella allar nevndinar burtur og tær umboða serfrøði á ymiskum økjum og um mann hevur so valt at í trimum av nevndunum skal serfrøðini altíð vera allíkavæl og har er okra broytingaruppskot so at mann skal hava serfrøði við í øllum avgerðum og tað er ikki nakað sum hevur tikið seg upp aftan á atálitið er lagt fram tað va stóð sjálvandi í álitinum áðrenn tað varð skrivað undir og tað er nakað okur hava gjørt øll varu við og tað er eisini okra demokratiskur rættir tað er ingilíndi strøym siru stenberg og hervur polsdóttir sum taka undir við broytingaruppskotinum hjá meirilutanum altso tað var tað broytingaruppskotið um at mann skuldi vist mann skuldi fara í rættin so eta kæristovnin mann saksøkir og ikki ikki tann einstaka myndugleikan men umframt tað hava okur nakrar viðmerkingar tað er okra greiða fatan at tað fer at styrkja munandi um rættartrygdina hjá borgarunum og avgerðargrundarlagið hjá kærstovnunum at serfrøði verður tikin við í allar avgerðir sum kærstovnurin tekur og sambært lógaruppskotinum er ætlanin at áseta kunngerð at tey serkølini skula vera við at taka avgerð tá ið tað snýr seg um høvuðsbarnaverndarmál arbeiðsloysskipan sokuatiska sjúklingakærnevndum la sjúklingarmál og tingsismál so har er serfrøðini tryggjað men so art í restini at tað ikki var í øllum øðrum málum verður srkunnleikin tikin við í avgerðina vist tað verður mett neyðugt av teimum sum eru á stovnunum minnilutuum er sannførdur um at tað tænir rættartrygdini best at allar viðgerðir og avgerðir byggja á serkøn faklig atlit og ikki bara tað løgfrøðisliga kæristovnin tekur nógvar og týdningarmiklar avgerðir sum millum annað viðvíkja heilsu pensjón dagpengar vinnu skatt bygging og annað og hetta er alt týdningarmikið mál sum eiga at verða viðgjørd bæði løgfrøðisliga og við fakligum serkunnleika um ymisku økini t og grundin til okur hava sett tað upp tað er fyri at fáa lýst kanska borgara sjónarmiði og tæna borgaranum best og so er tað sett upp hvussu hvussu tað kemur at síggja út í lógini aftan á tað og viðmerkingarnar eru so aftur at tað verður skotið upp at føroya kæristovnur sum sjálvstøðug myndugleiki altíð verður settur við stjóranum einum løgfrøðingi og einum serkønum tað vil siga at serkøn altíð eru við í viðgerðini í avgerðum og í serligum førum kann stjórin gera av at kærstovnurin verður settur við stjóranum tveimum frøðingum og tveimum serkønum í lógaruppskotunum er ásett at stjórin kann gera av at serkøn kunnu luttaka á fundi uttan av atkvøðurætt av tí at broytingin í nummar eitt snýr seg um at serkøn altíð skulu kunna vera við í avgerðunum hjá føroya kæristovni er henda broyting óneyðug g verður tí strikað og í lógaruppskotinum er eisini ásett at føroya kæristovnur og fær neyðug a serkøna ráðgeving eftir tørvi g vísandi til broytingina sum okur hava gjørt um at serkøn altíð verða við í viðgerðini frameftir so verður tað eisini strikað og við hesum broytingum mælir minnilutin so løgtinginum til at samtykkja uppskotið og altso bæði broytingaruppskotið og eisini tað samlaða máli
takk fyri ja takk fyri sora viðmerkingar
fyrst hervørð postaftur hjá hvønn bak fyri har fór mær at eg vil spyrja sær steinberg um tað er ikki eitt sindur undarligt at tað nú ljóðar frá formann rættarnevndini sum eisini umboðandi meirilutan rættarnevndini sum um at tað er fyrstu ferð at hann sær ella fyrstu dagarfundin dag at vit hava broytingaruppskot í minnilutanum sjálvt um vit fyri nøkrum døgum undirskrivaða álit har sum broytingaruppskot verða við í skal mann seta yvirmál til um hann hevur lisið
í ár takk fyri
syrstemberg takk fyri harra formaður og takk til hervur posdóttur altso okur hava gjørt vart við í nevndini at okur ynsktu at taka undir við uppskotinum men at okur ynsktu at at mann hevði serfrøði við og hava fingið umsitingina hjálpa okkum at gera tað uppskotið og tað var sjálvandi við tá ið álitið bleiv undirskrivað og lagt fram fyri nøkrum døgum síðan so tað
tað er ikki nøkur nøkur loyna
ja har fær mær nú leggur minnlutin eina broyting fram og seg skylda rætt so tekur minnlutin undir við so at siga restina av uppskotinum men í tí sambandi við hesa broytingina so er bara so hug at spyrja sigur steðnuberg um um ein ikki hevur álit á at kærstovnin fer at lata serfrøðina koma framat
tá ið tað er brúk fyri henni tak hann á har
syristembergtakk fyri takk fyrihara formaður og takk til steffan klein poulsen ja okur fara at taka undir við hesum her uppskotinum men okur halda at uppskotið stendur sterkari vissi serfrøði er við í øllum málum og tað er sett út frá hvat ið tanim borgaranum best altso tá eð ein borgari er komin í ein læriri knípu og kærur og følir seg órættirvíst viðgjørdan tá halda okur tað at at breiðari tann skarin er sum kann viðgera tað málið aftaná betri er borgarin umboðaður og betri rættarkygdum vard so tað er bara út frá borgara sjónarmiðnum okur hava tikið tað við takk fyri
ja so er tað løgmaður sum fær orðið
ger so væl ja takk harra formaður hetta er eitt mál sum er ein dagføring vil kalla tað av føroya kæristovuni føroya kæristovni bleiv settur á stovn fyri gott tjúgu árum síðani og út frá einum tørvi man metti fyri at fáa kærur viðgjørdar bæði óheft og rímiliga skjótt innan fyr rímiliga skjóta viðgerðartíð tí at mann hevði royndir av at tað kanska tók for leingi í tí almennu skipanini annars og tað kom kanska ein varhugi av at tað kanska ikki var nóg óheft men síðani hevur ein arbeiðsbólkur sum hevur lagt eitt uppskot fyri hvussu mann eigur at skipa kæristovnin nú mann hevur uppbygt ta vitanina t ekspertisuna í stovninum við nógvum løgfrøðingum og kans mann siga eftir hondini rættiliga nógvum avgerðum á nógvum økjum og fleiri og fleiri kærnevndir eru eisini lagdar til føroya kæristovn tí metti kæristovnurin sjálvur at neyðugt var við ein dagføring og tí bleiv ein arbeiðsporkur settur aftur í tvey túsund og átjan og kom so við einum tilmæli í tvey túsund og fyrst g tvey tún og tjúgu meini eg tað var sum legði upp til tað sum nú er til viðgerðar her og høvuðsbroytingin er tað at mann fer frá at hava hesar her ellivu nevndirnar um t so um at siga við serfrøði sum fyri sovið taka avgerðirnar eftir ráðføring frá sjálvum føroya kæristovn da hjá løgfrøðingum á føroya kæristovuni og nú broytir mann tað til at vera ein skipan har mann sigur tað jamen nú er føroya kæristovunur uppbiksar hesa her vitanina á tí løgfrøðiliga partinum í øllum førum og tí metir mann at mann eigur at kunna avgreiða nógvar av kærunum roynt løgfrøðiliga smidligari og skjótað e man gera í dag og tað er ein partur fyri atfáa viðgerðartíðina enn longur niður ø og tað sum mann so leggur dent á her er at ja í ávísum málum krevur tað servitan er tað komplinseraði vinnumál sum fyrr endaðu í ella sum enda í vinnukærðunevndini so kann tað vera øgiliga komplinserað tað kann vera innan fyri byggisakir innan fyri onkrar tøkliga spurningar tað kann vera alt sum fyrigongur seg onkursvegna innan fyri tað privatrættarliga innan fyri vinnuna tá tað kemur til løgfrøðisligu niðurstøðurnar so er tað eftir mínum tykki eingin avbjóðing at tað er kærustovnurin har nógvir løgfrøðingar arbeiða sum taka tær avgerðirnar ta til dømis hvør hevur rætt t lestrarstuðul á so hevur hann fingið tann rætta lestrarstuðulin borgaran og sovíðari tað er nevnt nokk tá tað kemur til almannamál og veitingar harfrá er tað tann rætta so har er eingin avbjóðing at tað er at tað eru ein løgfrøðislig avgerð ein og at loyna og eitt haldi eg sum er øgiliga týdningarmikið í øllum hesini avgerðir sum eru tiknar frá kæristovuni kunnu altíð kærast víðari í rættaskipan tað vil so siga at eg man ikki nøgdir og heldur man hon er beinleiðis skeiv tann avgerðin sum føroya kæristovan tekur so kann mann fara víðari og tað er so millum annað í broyting sum meirilutin kemur við at tað skal vera innan fyri á seks mánaðár tíðarskeið a mann kærir víðari ta avgerðina annars er hon endaliga galdandi ø og tað haldi eg er øgiliga tryggjandi fyri borgaran og skapar eina eina góða rætta kenslu at um so er at fara á kærustovnur ikki ger sítt arbeiði til lýtar og tað leggur á eitt ávíst eina ávísa tign í hjá føroya kæristovni at gera arbeiði ti ltar tí annars endar tað við at avgerðin a fórá kæristovnur tekur verða kærdar víðari at tað verður meira vanligt enn tað hevur verið higartil og tí síggi eg tað sum ein øgiliga lítlan vanda føroya kæristovnur fer attaka verri ella skeivari avgerðr enn teir hava gjørt higartil tí tað liggur alla tíð tala tenta í tí jamen so kærir tú víðari til føroyarætt í hesum førinum so eg haldi at hetta er eitt gott mál og hetta er komið innanífrá tað er eisini tað góða við tí at stovnurin sjálvur sum ynskir at dagføra seg og fornýggja seg og liva upp til nútíðarkrøvini um sum ag siga og tað er alt skilagott í tí og broytingina hjá meirilutanum nú skal eg so upplýsa eisini at tað kom eitt skriv ø ja í dag frá føroya kæristovni sjálvum og tað sendu vit so víðari til løgtingið niðan tilrættarnevndina áðrenn viðgerðin í dag byrjaði har tey gera vart við nøkur viðurskifti partvíst broytingina hjá meirilutanum men serliga er tað broytingarnar hjá minnilutanum uttan at eg skal ikki eg skal siga eg skal ikki kritisera minnilutan men tað sum minnilutin skjýtur upp her er at mann heldur meira fast við ta skipanina sum vit høvdu frammanundan enn tað sum lógaruppskotið upprunalógarupskot leggur upp til tað er tað sum minnilutin skjýtur upp at mann skal í nógv størri mun eins og mann hevur gjørt higartil føroya kæristovuni brúka serfrøðina inni yvir tær viðgerðirnar sum eru í nýggju lógini er tað ásett at heimildin er at kalla serfrøðina inn tá ið føroya kæristovnur metir tað neyðugt og tað haldi eg er trygt nokk eg skapir eina góða rætta kenslu tí at er tað soleiðisær at fará kæristovnur metair og tað meti eg tey før fyri at meta um eftir tær royndirnar teir hava og tær løgfrøðingar teir hava úti at tað er brúk fyri serfrøðini tað kann vera í byggimálum tað kann vera í ymiskum kompinseraðum málum so er eingin trupulleiki í at føroya kæristovn kallar ta servitanin sum er neyðug so eg vóni at hetta málið verður samtykt og at tað kemur ígjøgnum og verður sett í gildi soleiðisnær at føroya kæristovnur eins og higartil kann virka væl og smidliga og geva eina góða tænastu og eina skjóta viðgerð serliga eisini
til borgaran og vinnuna takk harra formaður ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava bið um orðið so eru orðaskiftið endað og vit fara so at atkvøða og tað eru soleiðis tað er tvey broytingaruppskot og tað sum vit fyrst atkvøða um tað er broytingaruppskotið frá minnilutanum ingilín strøm siri stenberg og hervør polsdóttir vit atkvøðaum broytingaruppskotið frá minnilutanum ger so vælja tað er nokk ein ja nú vóru vit liðug at atkvøða broytingaruppskotið í falli tað er fjúrtan ellivu atkvøðu fyri fjúrtan ímóti so broytingaruppskotið hjá minnilutanum er fallið síðani skulu vit atkvøða í broytingaruppskotinum frá meirilutanum sum er kristian andreasen frimut rasmussen helgi abramsen og steffan klein poulsen vit atkvøða nú ja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við fimmogtjúgu atkøðin fyri ongar ímóti ongari blankari so skulu vit atkvøða einaferð afturat og tað er í málinum soleiðis broyttger so vælvit atkvøða núja vit eru so liðug at atkvøða málið er samtykt við aðru viðgerð við fimmogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani koma vit til punkt trý á skránni tað er fyrsta viðgerð av tingmáli nummar sjeyogtretivu uppskot til eykajáttanarløgslóg fyri novembur tvey túsund og einogtjúgu skulu hava framsøgufólk vit fyri fólkaflokkinum er tað jakup mikkelsen fyri javnaðarflokkin aksel johannesen fyri sambandsflokkin er tað erhard joensen fyri tjóðveldið pollareynatúgvu fyri miðflokkin billiustinussen og fyri framsókn bjarni kárason peter fyrst fær ja vit skulu bara gera eina lítla broyting her inni í skipanini áðrenn jákum mikkelsen fær orðiðja men í løtuni so eitur jakom mikkelsen rógva egilstoft í skipani her men tað verður altso jakup mikkelsen sum fær orðið og vit liva við tíger so væl

ja nú fær ják mikkelsen orðið og nú er tað rætta navnið øsim kom við ger so væl takk fyri harra formaður vit hava til viðgerðar eitt eykajáttanarlógaruppskot sum kóka niður heilt niður betíðir eitt hall upp á sjey milliónir fyri landskassan og tað snýr seg um kanningar koronakanningar og tað kanska mest áhugaverda í hesum uppskotunum er at settanevndin sum setti í gildi at tað øll skuldu kannast sum komu til landið og sum tók avgerð um at tey ikki skuldu kannas einogtretivunda august hevur nú aftur sett í gildi at tey sum koma á plandið og ikki eru koppsett tey skuldu lata seg kanna og teirra avgjørt at landið skal betala og tað er ikki nakað sum landsstýrið færð gjørt nakað við tí hetta er donsk lóggáva og tí fáa hvørki løgting regulera í hesari avgerðini fyrr var tað soleiðis tað í fyrstu atløgu var tað soleiðis at fyri at kompensera fyri at tað kostaði í landskassanum pengar at koppseta fólk sum koma útir landið so hækkaði mann samsvarandi ferðaavgjald soleiðis at tað var balansið í og visu vit skuldu koma hesum her til lívs nú at farsetanevndin áleggur fólki at blíva koppsett í hesum førum bara tey eru al kannaði tey bara tey sum ikki eru koppsett so er bara eitt at gera og tað at yvirtaka epenemilóggávuna og tá vit hava gjørt tað og tað er tað sum landstorið arbeiðir við so fara vit at kunna regulera hesi viðurskiftini soleiðis at vit avgera sjálvi hvør betalir ohvør ikkibetalir hetta leigir seg aftur út í eitt annað kjak sum eg haldi vit eiga at taka upp og tað er tað ttað verður øgiliga nógv kanningar gjørdar og vit eiga at seta spurningatekin við um vit eiga at eftirhyggja hesum her viðurskiftunum síðani korona kom hava vit kannað testa fólk fyri hundrað og hálvtrýss milliónir tað er eitt ræðuliga stórt tal g ogvit vita og hoyra at tað er fyritøkur sum senda sínim starvsfólk at testa seg og eltra teirra sjónarmegi eg skilji tað væl tí at fyritøkan koma illa fyri vissu viss fólk blíva smittaðir o ein fyritøka kan kann blíva stongd so men er tað er tað rætt at skattgjaldarin betalir hesar kanningarnar eiga fyritøkurnar ikki at golda eg veit at teð fyritøkur ír klaksvík sum kanna og betala sjálvar so kemur spurningun eisini skuldu vit sagt at øll skuldu bara goldið og tað er so ein ein diskutión eitt mál sum eg haldi at landsstýrið átti at tikið upp hvussu vit gera við hetta frameftir men fyrsta stigið er at yvirtaka hesa her lógina altso m kann alt eru spurningur um prioritering tá ið óttin var mestur og sjúkan spreiddium vit vistu lítið so varð slag orð testað testað testað og tað gav góv úrslit eisini tað er einki nakrantíð men spurningirn er bara um vit eiga at eftirhyggja um vit skulu hava eisini atlit til onnur ting enn akkurát tað bara at testa og at hava tað púra frítt og so víðari og møguliga eiga vit at umhugsa at at tað fer at kosta hjá tí sum fer at latast testan vit vit kunnu kanska hugsa okkum at tað eru fólk sum ikki føla sær nakað sum helst men fara bara at testa seg bara fyrr enn sikra skyld tað kostar sjávandi landskassan o pengar og skattgjaldarin tí haldi eg at tað er eitt mál sum landsstýrið eigur at taka upp og og hugsas væl um akkurát hvussu vit fara víðari takk fyra hara formaður
ja takkfrandursandoy eina viðmerking takk fyri harra formaður eg eri so púra samdur við við jágup mikkelsen í hesum seinasta sum hann sigur hetta her við at vit mugu fara at seta spurntekin við hví vit skulu testa so nógv sum vit gera tí at vit síggja í grannalondunum testa teir ikki meir ennkanska ein fjórðing ella triðingartíð sum vita sum vit testa øh hinvegin so hava vit nøkur krøv millum annað tey sum skulu vitja einum ellisheimi til dømis suðir sandoynni illa á einum stovni hjá almannaverkinum suður sandoynni aðer eitt krav at viðkomandi hevur eina eina áttaogfjøruti tíma á test altso og nú er mann givin við at testa í sandoynni tað vil sig at nú mugu tey sum skula vitja ommu sína á ellisheiminum á sandi til havnar at testa seg og so suðuraftur aftur og so fara og vitja innanfyri áttaogfjøruti tímar altso gevur eitt
tann nakra sum helst meining takk fyri
so er tað jákup mikkelsen ja hatta dømis sum brandur sandav vísir er at hetta er ein nokk kompleks støða tú kanst ikki bara siga viðgerð so og so fært tú dekk altans tað eru sjálvan nógv atlit at taka bæði so og so og tí ein mann hugsar seg væl um akkurát hvussu mann ger eg havi hoyrt tað at tey sum koma á landið hava tað eru tey sum illnoytast um at at tann sum er hevur koronapass hann verður ikki kravdur at testa seg við marki og siga tey at vit eru tey gera tað so skulu tey gjalda men tey kunnu tey skulu faktiskt bara hava testað seg annan dag tá so tey kunnu koma heim og fara á sjúkrahúsið og fáa seg testað ókeypis so tann mín mismun er ikki akkurát seðar men skulu vit inn at gera broytingar í hesum her tingunum so er einans vegurin og tað er at fáa yvirtikið hesa her lógina so hon verður føroyskt lógaða og at vit sjálvi ráða og reglera sum vit halda vera best
takk fyri ja takk fyri so er tað aksel v johannesen sum fær orðið
ger so væl ja takk fyri harra formaður h til viðgerðar er ein eykajáttan á sjey milliónir krónur sum øll snýr seg um um korona tí støðan er tíverri soleiðis ati eftir at tað kanska hevði verið nokk so friðarligt í longri tíð við korona í føroyska samfelagnum so hava vit sæð nógva smittu í samfelagnum ta seinastu ja áleið fýra vikurna eftir hondini og tað hevur so viðført at at tað eru nakrar eyka útreiðslur av tí tað sum mann kanska hevði spakuligani niðurlaga í heilsuverkinum er nú komið upp aftur soleiðis at mann mann brúka pengar til millum annað forsettar tilbúgving har játtanin i hevur verið átta milliónir krónur men nú metir mann at tá forsettartilbúgving má halda fram at nýtslan kemur at verða trettan milliónir í ár og tí mugu játtast fimm milliónir afturat og so metir mann eisini eftir at mann hevur sett í gildi at fólk sum ikki hava eitt koronapass skulu skulu lata seg kanna fyri korona vit komu til landið at tað fer kostar tvær milliónir krónu restina av landinum á restina av árunum og so metir mann eisini ati tað er so sjey milliónir samans sjey miliónir lat meg siga beinanvegin at javnaðarflokkurin fer at atkvøða fyri eykajáttanini tí tað útreiðstur sum eru av korona korona tilbúgvingini tað haldi eg at viti vit eiga at játta og at stuðla soleiðis at vit so so væl sum einaferð møguligat kunnu hava tamarhald á á koronasmittuni í samfelagnum men tað sum k kanska fær meg spyrja naka at spyrja um hvussu ein spurning sum eg haldi sum fær meg ivast lít sindur í í einari upphædd tað er er meira í tí eina aðrari eykajáttan sum liggur her peint har siðið upplýsir heilsumálaráðið ati at tað at kanna innanlands altso fyri korona tað kostar tvær milliónir um mánaðin og byrja sum eina eykajáttan fyri seinna heilvt tey túsunda áðrenni fyri tólv milliónir altso tvær milliónir frá juli og og til desembur um mánaðin h men landsstýrismaðurin hevur sagt alment at vit testa fyri yvir eina milliónum dagin hann sigur ateg haldi tá var tað uppi á fýra túsund kanningum seðan hálvu aðru millión um dagin nú síðani síðani hálvan oktobur ella tjúgunda oktobur so hava eg ligið testað ímillum tvey túsund g fýra túsund fólk og mánaðin um dagin og tað passars lanstýrismaðurin sigur at vit testa fyri yvir eina millión um dagin hvussu ber tað so til m hann biðjur umein eykajáttan har man han biður um tvær milliónir um mánaðin tí tað skuldi so givið yvir tretivu milliónir um mánaðin annaðhvørt er okkurt galið í tí eykajáttanini ella ella passar tað kki heilt tað sum næss sum havi sagt alment tað kundi gott hugsað mær at fingið at vita soleiðis at vit kundu taka tað við í eykajáttanini um eitt eitt heili er í eyaeykajáttan sum liggur í fíggjarnevndini eitt annað sum eg gott eisini kundi hugsað mær at spurt um eg haldi atað er stóran týdning ati ati at nú hevur man kussær sæð eina ávísa spjæðing tíverri í samfelagnum í seinastu tíðina tá að kemur til til til hvussu vit handfara koronusmittuna og har haldi at ta er týdning at vit standa saman um tað og ikki minst haldi eg at vit í politisku skipanini og fyrst og fremst landsstýrið sum er tann tilmælandi myndugleikin og myndugleikin á økinum at vit standa saman og halda tey tilmælini sum sum eg fungin útí korti á landsstýrinum har hevur landsstýrið sagt heilt greitt eitt tilmæli at um vit ikki um vit ikki eru koppsett so eiga vit at fara í sóttarhald um vit hava verið saman við fólki sum eg smittaði við koronu og nú her verið nógv frammi í miðlunum seinastuni ogtaðergott at fingið tað avvíst at tað ikki er soleiðis sum sum hvussa ró verður ramundir at ein landsstýrismaður hevur verið í einumbrúdlepi har nógv fólk vórðu smittaði tíverri vísti seg eftirfylgjandi og hann ikki verið í sættarhaldi so er spurningurin er ann koppsettur lykkju um landsýrsmaður ikki koppsettur so skal an en skjóttarhald so er altíð í lagi men tað vil lanstýrsmaðr kki svara uppá tí hera hevr verið gott at vita um løgmaður veit at landsstýrisfólkið í hesum førinum umtað e koppsetti la ikki tí tað er ikki er koppsett o hevur landsstýrisfólk fingið á odda við at bróta sóttarhaldsreglarnar sum landsstýrisð sjálvt mælir til tað er rættiliga óheppið tí hevr tað ver áhugavert at fingi at vita hvussu tað er í tí málinum
takk fyri hava mær so er tað viðmerkingar
pollareynatúgvu fyrst ger so vælja takk fyri formaður og takk fyri eina góða gjøgnumgongd av av støðuni aksel vil lørmessun johannesen ja eg haldi eisini tað tað reisur stóran iva nettugt tey viðurskiftini sum aksel j hvussu hvussu umfatandi er hendan uppgaella hvussu stór er játtanin sum skal til fyri atat fáa dekkað tað tað kanningararbeiðið sum sum sendir fyri framman tí eg emá siga tað sum fíggjarnevndinalimir so hava tølini verið øgiliga tilvildarlig og øgiliga spjadd og og boðskapurin hartil so tað er øgiliga trupult at at at fáa eina eitt fullfíggja yvirlit sum sum fíggjarnevndarlimur og sum løgtingslimurin gangið út frá fyri hvat ið hvørtann
fgjaliga avbjóðingin er takk fyri
janesenja at má siga tað at at javnaðarflokkurn tekur undir við eykahjáttanini ta esi honek rona líkamikið í hesum førum hvør upphæddin er tí atog vit eiga at fylgja myndugleikunum um tað mæla til at testa hvussu nógv við testað at halda okkum til tað men tað er bara tað at vissu vit nú játta nógv for lítið og tað gera vit um tað sum lansstýrismaðriníheilsumálin g sagt alment hvussu nógv vit brúka um dagin upp á at testa so er hetta for lítið tað sum stendur á eykajáttanini og so er kann landstýrismaðuin koma illa fyri tað árið er liðugt tí hn brúkt alt for nógvar pengar s úkaðspunt heimildarloysi so ø tí vil a ver fegin kanska eisini hjálpa landstýrismanni at fáa ta røttu upphæddina í her tí at bæði tingin kunu iki vera rætt tvær milliónir um mánaðin brúka vitkoronakanningar og tað sum lansstýrismaðurin sigur alment at vit testa fyri yvir eina millión um um dagin so tað er gott t fingið ta rætta so vit hava røttu upphæddina tá ið eykajáttanar fara verða
av endaliga avgreittar á løgtinginum
og er tað hanna jensen gerst vælja takk fyri harra formaður ja hetta er jú fíggjarviðurskiftin hjá landinum sum vit tosa um og vit hava sjálvandi eina aðra keldu har sum pengar kanska fása úr landsgassum og hugsa um eysturoyartunnilin og og her er so aftur ein ein upphædd sum er nokk so ring at fáa fatur á og so hava vit eisini merki í tað at eingin pengar er settur av til farsóttartilbúgving í fíggjarlóm fyri tvey túsund og tveyogtjúgu so at tað eru nógvar ábendingar um at her er nógv vitan sum vit ikki hava og tú tá kanska bendir eisini á at mann hevur ikki eina ætlan fyri hvar mørkini ganga eisini hvussu avmarkar mann seg í í hesum her ger mann bara alt ella ella leggur mann seg eftir hvat er týdningarmikið at gera í hesum
for
johannessen ja eg havi tað varhugan av at vit vit vóru nokk tað flestu høvdu tað varfyri fyri sum it fara seksogsjey átta vikur aftur og tí at korona var við at havsæ av og tí var kanska ikki neyðugt at setavi pengar av fíggjarlógini fyri næstaár tí hevur nokk landsstýrið eisini mett meðan tað nú sær út til at tað kanska heldur fram eina tíð afturat hvussu leingi eg veit ikki nakar at veit tað og tí kann tað verða at landsstýrið kemur í broytingaropskot til fíggjarlógin eisini etur pengar av í næstaár men at eg haldi et týdning vit fylgja heilsumyna kemur til at testa okkurt nógvir testa haldi jakkan mikk hessarin inn í at summi arbeiðspláss testa meira enn myndugleikan væla til og tá kaneg kanska ikki órímiligta arbeiðspláss sum rinda sjálvi um mann fer longur enn tað sum nleikan tala ein mæla til men men at vit testa tað sum myndugleikanar mæla til og og at tað er ókeypis haldið eisini týdning soleiðis at fólk skita seg aftur og velja ein test frá so kundi teg verið relevant og og kundi verið við til at forða fyri at smittan spreiðir seg meira enn
neyðugt ja takk so
er tabiljustinusengrsætakk fyriharar formaður eg skyldi at javnaðarflokkurin hevur øgiliga ilt av privatlívinum hjá jenis a rana og setið tað í forhold til hansara almennu støðu sum politikari men vit hava vit kunnu taka nøkur nógv paralell dømi altso til dømis er tað almenn tilmælir at vit skulu ikki roykja tí tað er tí tað er ringt fyri heilsuna hjá fólki men eg veit um okkur landsstýrisfólk sum roykir tað er eisini almenn tilmælur um at vit skulu vera grønari vit skulu hava grønan politikk men tað er ikki einsblíðandi við tað at øll landsstýrisfólk kumnu koyra í elbilum tað er eisini gott fyri heilsuna og tað er almenn tilmælur um at vit skulu eta grønt og vit skulu renna nógv men tað ikki einsblandi við tað at øll landsstýrisfólkini í síni privatlívi eta sunt og renna nógv altso javnaðarflokkurin má duga at skilja ímillum privat lív og so tað at mann hevur almenn
tilmæli
aksel johanesenatso jenus a rana er ein partur av landsstýrinum landsstýrið mælir til at fólk sum ikki u koppsett eru tað saman við smitt fólk sum erva smittu sum skuldu fara sóttarhald tað mælir jenus a rana til orsøkin er fyri at verja tey veiku sum jenis rana sjálvur satta tíðinda fundi soert man ikki útsetu fólk sum ikki tola at fáa korona fyri at fáa korona sog landsstýrismaðurin sum sjálvur mælir til at fólk sulu fara sóttarhald ikki yvirheldur tær sættahaldsreglurnar tað er í lagi jat billjustinussen og miðflokkrin heldur tað er í lagi men tað heldur javna
ikki verða í lagi ja so er tað næstu ráðari og nú er tað erhærd

tað var tað í hesum umfari harra formaður takk fyri
ja takk beinta løgveðina við mær ikki sindur ja takk fyri har formaður nú er formaður fíggjarnevndin kanska eitt sindur tíðini á hasum her við útreiðslum og fíggingini men tað er júst tað eg hugsaði at spyrja formannin í fíggjarnevndini um nú liggur ein onnur rættiliga stórur umbýndur um eykajáttan hon fær hundrað og átta hundrað og átta milliónir veitst hon er hækkað nýtir um hendan aftur og formann í fíggjarnevndini sigur at tú blívur hetta við so kann mann rokna við at tað fer at vera kostarvarpið í tí hvøjúgu tí hugsaði eg spyrja formann í fíggjarnevndini um hann hevur gjørt sær nakrar tankar um hvussu hetta skal fíggjast tað er ikki altíð mann sær tað er egnastan uppskotin um hvar mann ætlar at finna pengarnar so eg hugsaði spyrja formann í fíggjarnevndini hvussu hann hugsa sær at pengarnar skulu
ja hvar teir skulu finnast takk fyri
erhard joensen e takk fyriharra formaður og takk fyri spurningin beinta løgu tað er skal tað vera ókeypis siga so er tað landskassan er fíggjadagn so er tað so og skal tað ikki vera tað ja so verður tað í stóran mun brúkarin borgarin vinnan og nú fáa okur landsstýrismaðurin arbeiðir við at fáa yvirtikið farsattarlóggávuna so hava okur størri møguleikar til at til at avgera hvussu hvussu tey tingini verða skipaðir men tað er ikki so nógv møguleikar beint á løgu jacobsen tað er eftirler tað tað almenna skattgjaldarin ella er tað vinnan og tann einstaki sum skal gjalda tað eru ikki fleiri møguleikar
takk fyri harra formaður ja takk síðani
ger suvæl takk fyri formaðurin f at siga at tað kundi verið ein ein triðji partur sum sum við koppsetingarevnina mann bara letur danir gjalda tað er tað plagar at vera gott frá tíð hjá sambandsfokkinum tað haldi at nú ikki visk kul a ella okum

tjóðveldið tekur fult og heilt undir vð hesum málinum og eg haldi at vit skulu bara gerast skjótt av hesum málinum alti ikki vit skulu brúka langa viðgerð av tí í í fíggjarnevndini tí at hetta er eitt mál sum sum vit vita at vit ikki sleppa undan at fyri haldokuni fer so eg haldi t vit skulu hjálpa landsstýrismannum í heilsumálnum og landstýrismannum í fíggjarmálnum og fáa avgreitt hesi viðurskiftini so skjótt sum gjørligt tí tað er jú bara ein útrætt hond til okara egnu borgarar at fáa royna stýringina avfarsátni á einum so rímiligum stigi sum gjørligt eg eri sjálvur eisini eg ætli mær ikki at avheta hvørki landstýrismann og fíggjarmálnum og heilsumálunum uppá hetta her málið men eg eri sjálvur eisini rættiliga sannførdur um ati tá ið teir koma í tingi nú so knappliga við eini eykajáttanarlóg so má tað vera øgiliga nær framímóti at pengarnir eru brúktir sum skulu brúka so kanska kanska í meira lagi

sjálvandi ta heilsuligu ivamálini men men men eisini tey fíggjarlig um hvussu í hvussu stóran mun vit klára at í hvussu stóran mun vit klára at halda at tað teststøði ella kanningarstøði sum vit hava havt nú tey seinnu orðini innan nei seinnu mánaðirnar innan fyri hesa játtanina sum er oso mugur koma við einum hjartasuffu afturat og tað er til til løgmann og til landsstýrið sum heild at eg sakni veruliga at landsstýrið hevur nøkulunda sama góða vilja mótvigis andstøðuni tá tað snýr seg um kunning um hvussu vit skulu skipa seg átøkini móti koronu farsóttini sum andstøðan hevur móti samgonguni tá tað snýr seg um at hjálpa upp á at fáa tey fíggjarligu viðurskiftini upp á pláss tí sum nú er er tað eitt er eier tað eitt øgiliga ójavnt býti har sum har sum samgongan lættliga blakar ófíggjaðar eykajáttanar lógur niðan í tingi sum vit onnur skulu hjálpa til i at fáa ígjøgnum men samsvarandi kunningin til andstøðuna er á einum syndarliga syndarliga vánaligur stigur eg kann siga fyri mítt viðkomandi eg kom aftur á ting fyrsta februar og eg havi ongantíð verið til ein fund ella boðin við til ein fund fyriskipaður av landsstýrinum um nakað sum helst í samband við koronafarsóttinam og tað er eitt tað er eitt tað er ein mynd sum ikki haska sama altso mann kann ikki mann kann ikki koma bara í síðstu løtu og og og biðið um pengar til til eina ætlan sum mann slett yvirhøvur ikki vil innvíða andstøðuna í so so skal skal ta her hanga saman skuldu vit hava eina felagsskapskenslu um hvussu frægast koma ígjøgnum hesa farsóttina so eigur mann eisini at hava tann politiska partin við ta vil siga at at samgongan eigur sum eitt minsta mát at kunna og allarhelst klæra við andstøðuna um hvat mann skal gera og tað sakni eg sum fíggjarnevndaralimuri avgjørt at verður gjørt tað er einki ivast í at at vit mugu fyri at halda okkum yvir fyri hesi støðuni men eg haldi eisini t tey standa nøkur nokk so stóru spurnartekin eftir eitt er tann fíggjarligi parturin sum eg haldi aksel billemsen johanesen varð væl inni á hald hesi tølini sum sum hann leggur upp til kemur hetta her at geva tað úrslitið sum mann metir og og kepar játtanin so eisini at athalda fyri tað

um eg veit ikkuman kann siga tað kollektivt rættvísi ella ikki í veruleikanum er tað soleiðis ateg at vit hava eina nokk so órímiliga støðu á summumøkjnum til dømis tá tú kemur tiltil føroyska markið aftur so er tað summi sum skulu gjalda privat meðan onnur meðan fyri onnur eru tað tammum almenna skipanin sum rinda fyri kanningarnar tað haldi eg ikki at nakran hótt er rímiligt og slett ikki visti ta visti tey við øvutum fortektin soleiðis at tey sum hava latið seg koppsett vilja vera partur av tí stóra felags skapinum sum roynir at berja hesa sjúkuna niður tey skulu revsast harafturat fíggjarliga tá ið tey koma til markið samanborið við saman við hini so er tað ein ógvuliga órímiligt støða vit vita eisini at tað er munur á hvør verður sendir í sáttarahald um børnini hjá tær sjúku og so framvegis hetta er sein stór ivamál sum standa eftir øaftaná at at vit hava havt hesa farsóttina nú í í tjúgu ár eátjúgu mánaðir og eg haldi tað er alt ov tað er alt ov ússaligt avlandsstýrinum at mann ikki klárir at finna greiðar rættingslinjur fyri okkum øll soleiðis at vit vit øll kunnu vita tað at at vit eru javnt fevnd av teimumteimum tiltøkunum sum einaferð eru etta her snýr seg í tøkili um at fáa meir pengar til at gera kanningar og tað paradoksala er ati atnettupp tað økið sum eg sjálvur komi úr sandoynni har er mann valt at gera tað øvuta har hava vit í í langd samiliga tíð klárað ati at kanna íbúgvarnar í sandoynni á staðnum lokalt álæknamiðstøðini á sandi og tú evu gingið fyri myndarliga væl tey starvsfólkini sum hava tikið sær av tí at hava gjørt eitt vælat væl arbeiði undir til tíðir truplu umstøðuna og eg haldi at fólk hava dugað væl at tillagja sær tær umstøðurnar soleiðis at at vit hava fingið kannað tað sum kannast skal men nú knappliga sumkettupúrð verður gjørt av samstundis sum mann biður um meiri pengar frá landssins síðu til kanningar so steðgar mann við kanningunum í sandoynni og her er eingin eingin tingin sum kann greiða mær frá hví tað er altso tað er púra altso tá tá ið tað kom fram at at tað var ein tørvur í eysturoynni at fáa gjørt kanningar so so gjørdi mann ta initativið at mann segði nú er tað ókeypis at koyra ígjøgnum skálafjarðartunlinum fyri at eggjafólki til at lata seg kanna og at gera tað fíggjarliga meira atkomuligt hjá borgarunum í sandoynni ger mann akkurát tað nú steingir mann fyri kanningunm í sandoynni soleiðis at mann skal troka sandoyngar antil í bussar ella í bilar vit hugsa um at fjarstøða tað er at halda fjarstøðu tað er statvek eitt eitt av tilmælunum man trokar tey saman sendi tað av av av sandoynni tað er annaðhvønn dag er tað er tað óveður og tað er trupulleikar við teistanum og so framvegis og hesin somu fólkini tey verða trokaði samanumborð á teistanum tey heva trokað saman í bussin og og hava ógvuliga trupult við at halda tær grundleggjandi reglurnar sum eru fyri fyri hvussu vit skulu bera okkum at í í sambært teimum tilmælunm sum eru komin frá landsoyrinum so tað tað er tru altso tað er øgiliga lætt at fyri at haldast yvir tí at vit skulu øll gera okara besta eisini her at koma við pengunum ella at fáa úti á pengarnar men tað er ótrúliga trupult at hava ta somu trúnna upp á at tað er nakað sum helst skil í tí sum verður gjørt frá landsstýrisins síðu og tað minsta var í einum sonum føri tað var at landsstýrismaðurin koma fram her og segði hvat er tað sum er orsøkin til at mann ikki kann kpseta nei at mann ikki kan lata seg kanna í sandoynni longur eg haldi kiletki tað er í lagi eg haldi snøkk sagt at tað líkist púrasta ongum sjálvandi skuldi sandoyngarkunna lat seg kanna í sandoynni t
hvta hevur borið til hví mann skal fara aftur eftir hali aftan á mannher haffarsáttina í hálvt annað ár tað dugi eg statt yvirhøvur ikki at skilja og mann átti at fingið eina frágreiðing upp á tað so so vit taka avgjørt undir við at fáa hjálptbæði landstýrismannin í heilsumálnum í hesi trupultu støðuni og tað sama landsstýrismannum í fíggjarmálum men vit sakna veruliga at tann útrætta hondin frá landsstýrðunum eisini røkkur móti ravndsstøðuni tí hetta er nakað sum vit eru í felags sum vit irslu øll gera okara til at royna at fáa tjóðina so væl ígjøgnum farsóttina sum yvirhøvur gjørligt men vit uppliva at samgongan ikki brúkar orku upp á at tosa við andstøðuna hon væntar bara at vit altíð eru til at spæla við og tað er sjálvandi gott og gleðiligt og positivt at hon vænta tað men tað kann eisini gott vera at vita ein dag sigðan viska hetta her tímir ikki meira vit skulu vit skulu fáa ei eina betri viðferð frá frá samgonguni skulu vit vera ein aktivur og góður viðleikari tá ið harðast leikar á so nakrir ósvaraðir spurningar men tað er einki at ivast í at vit taka undir við at fáa avgreitt hetta málið so skjótt sum gjørligt og eg kann væliva við ati at í hesum førinum hesum ákutta førum at at tað kann vera at onkur evur brúkt ov nógvar pengar uttan uttan játtan men tað skal sjálvandi ikki vera nakað sum verða nakað sum er afturvendandi lat okum fáa loyst handa trupulleikan so skjótt sum gjørligt takk fyri formaður ja takkso er tað næsti røðari billjustinussen
ger so vælja takkfyri hera formaður tað er enn ein eykajáttan í sambandi við í sambandi við koronutilbúgving og fyri hvørja ferð tað kemur ein nýggja eykajáttan so haldi eg at mann blívur mí blívur meir ørkymlaður av støðuni og hetta er begynt at blíva ógvuliga dýrt fyri landskassan og fyri skattaborgaran ogeg veit ikki hvat eg skal g siga um um hesa støðuna tí at tað tað virkar sum at tá ið mann bara nevnir orðið korona so so so so lammas øll og mann skal bara siga ja til tað sum verður kravt men hóast vit hava brúkt massar av pengum til koronutilbúgving so virkar tað sum atsjálv korona hon upp førur seg akkurát sum hon vil uttan mun til hvat vit hevði nærsagt gera so eg eg veit ikki akkurát harra formaður menvit mugu hvussu v fáa eitt ordiligt prát við við landsins hægstu fólk í sambandi við hvussu vit gera hetta og frameftir tí at til dømis so hevur mann í hesum árinum havt eina inntøku upp á fýraogtjúgu milliónir við tað at fólk hava goldið sjálvi og samlaða útreiðslan er níggjuogtretivu milliónir við hesum og eg haldi at tann hugsanin at at fólk skulu gjalda sjálvi er ikki heilt við síðuna av tí tað er tað ereg eg veit ikki husu ska en siga men men atgongdin til at hesta hon blívur so ómetaliga løtt at kanska for nógv fólk testa seg eg skal ikki siga at tað er blivin eit sportur tað er tað er tað er skeivt at siga tað men fyri fyri stuttari tíð síðani so var landsstýrismaðurin úti og heittið á fólk um at halda seg aftur um tað ikki var neyðugt at testa seg altso at lata tey sum vóru í tí støðuni at tað var veruliga brúk fyri at tey lótu seg testa at tey gjørdu tað meðan onnur sum sum ikki høvdu nakra ítøkiliga orsøk skuldi lata vera við at testa seg og tað haldi eg erpá einl annan máta burdi ein skipan verið sett upp soleiðisnar at eg skal ikki siga at tú skalt hava eina resept til at til eina ávísing frá lækna til at lata lata lata seg testa men tað kundi næstan verið so at tað vara okkurt líknandi soleiðis at at tú ikki bara hevði hesa her masivu ókeypis hestingina sum skrivar rokning aftan á rokning aftan á rokning til skattaborgaran tí hetta gongur útyvir tð teir samlaðu finansirnar hjá landinum so ella so og tað haldi eg vitvit verða noydd til at hyggja eftir framyvir tí atvit vit vit kontrolera ikki hesar smittuni bara við testum tað haldi eg tað haldi at tey seinastu smittu tølini vísa týðilig a sjálvt um vit føroyingar hava hava fimm hundrað og tretivu túsund testir altso við trýoghálvtrýss túsund fólkum tað er tíggju testir perfólk so so hava vit havt eitt ógvusligt smittuútbrot nú hendan seinasta mánaðin so tað er ikki øll uppskriftin upp á at basa koronufarsótn so eg veit ikki harra formaður um tað at eitt annað fyltur er á um tað ber til at gera tað ella um tað sum fer at kosta kassan at gera tað tað haldi at vit mugu fáa útgreina í í í í nevndarviðgerðini vist tað vis tað verur nøkur nevnivernd nevndarviðgerð tað veit eg so ikki men undir øllum umstøðum so haldi eg tað at landsstýrismaðurin í heilsumálum og landsstýrismaðurin í fíggjarmálum mugu mugu so ella so venda hesum hvussu vit gera framyvir soleiðis attað ikki kemur at kosta landskassanum framhaldandi óánaðar nøgdir av av pengum ja tað ertað er í grundini tað sum eg hevi hug at siga

tað er hanna jensens tann fyrsta ger so væl takk fyri harra formaður ja vit vita jú tað at fíggjarliga haldføri er fortreytin fyri hvussu vit eisini koma at klára at lofta eina tílíkar støðu í komandi fíggjarárum so tað r øgiliga týdningarmikið at finna tann rætta loystin og hann er ikki tað er ikki lætt í hesum døgum hjá hvørki politiskari leiðslu heldur stovnsleiðslum ella leiðslun úti í vinnulívinum at finna javnleiðina men tað ber ikki til at mann alt vit og skil veit at at fíggjarviðurskifti mugu stýrast og at tey so ikki verða stýrd í í hesum her og sjálvt umtað ikki lætt so mánn mann finna ein loysn og og vit vita tað at einki er ókeypis her í verðini so tað er nokk týdningarmikið at mann vendi tí spurningin í nevndini hvat er tað sum hetta her við ókeypis skapar av neyðugum ella óneyðum aktiviteti og tað haldi eg er at biljustinssen kom væl inná í sínari røðu

ja takk fyri ja takk fyri viðmerkingina eg haldi at millum annað so so eru tað virkir sum hava nærum skrinað síni starvsfólk regluliga fyri almenna rokning meðan tað eru onnur virkir sum hava tikið sæðisini egnar hendur og testa síni starvsfólk fyri egna rokning og við við egnum fólkum sum hava enntá útbúgvið fólk á sínum arbeiðsplássi at gera sær kanningarnar og gjalda fyri tað alt sum tað er og mann kann siga sum hava víst gott samfelagssinni í øllum hesum og eg haldi hvussu er at tað kundi verið ein meginregla tað var at at fyritøkur átóku sær hesa uppgávuna fyri síni starvsfólk tað kundi verið eitt og so kundi tað verið so at mann hevði ein ella aðra skipan fyri at tey sum ikki høvdu verið í fyrsta liði afturat onkrum sum var smittaður at tey kanska ikki høvdu brúk fyri at fáa tað almenna gjaldafirðina fyri sínar
men høvdu tey hug til tað so kundu tey golda fyri tað sjálvi eitt annað tann vegin
næsta viðmerking tað er beinir johannesen ger su væl ja tað var tað kom boð frá landsstýrinum um at mann ikki skuldi testa óneyðugt tí at tað setti óneyðugt trýst á tilbúgvingina og tað ar púra rætt sum biljusbiljustinusen sigur og mann testar mann tilmælir um at testa tá mann hevur sjúk eyðkenni og eisini tá ið kanska landslæknin gevur boð um at testa onkran testasíð tí man verður samband við onkran sjúkan tað er so svit ókey men so er a spurningurin tá tað er arbeiðspláss og onnur sum krevja krevja test og sum kanska ikki er partur av tilmælinum ella eitt partur av tilbúgvingini er tað í ordan a skal rinda fyri tað og men so er tað eisini sum biljustins var inni á hvussu skivu mann millum so mann burdi kanska fingið ein loysn á tí kanska til dømis áðrenn nýggjár tí mann kann vænta at tað er kanska takur ein tíð aftura tað hvussu mann skilur ímillum akkurát si hasi petrig
takk fyri
ja avgjørt nú nú veit eg ikki um landsstýrið hevur viðgjørt tann spurningin neyvt saman við sínum ráðgevum møguliga hava tey tað og møguliga ber tað ikki til tí at tað er jú øgiliga øgiliga nøgdir av fólki sum skulu ígjøgnum hesar testingarnar men um tað ber til at seta eitt fyltur á pá einlendan máta so so haldi eg at tað tað oyman at kanna nærri og seta tað í verk í fyri at spara landskassanum óneyðugar útreiðslur og fyri at spara testkapasitetinum óneyðugar testingar óneyðugt trýst sum beini hannesen er inni á

ja tað so tað sðfókoul honnug er sog væla ja har formaður eur veitt øgiliga skilagott sum biljistinurini ja viðvíkjandi at umskipa testingina onkursvegna soleiis at hon verður rætt ímóti teimum sum hava mest brúk fyri at testa seg og harvið vísa størri virðing fyri skattarkrónur sum koma í okkara kassa men eg sleppi undan at aat svara javnaðarflokkin aftur v johannesen sum onkursvegna jeens og rana inn í hetta hetta eyka játtanar uppskotið haldu øgiliga ódámlig linja sum javnaðarflokk leggur við at við at fara eftir landsstýrisbólkuni henda hendan hátt sum okurt vegna ikki sleypur hava eitt privatlív sum sum landstýrisfólk og og politikarin og mann kundi tikið fleiri dømi afturat tí sum sum li nn fyri tav tað er ett dømi um at teir tømdu skrellispannina hjá einum milliøministara í danmark fyri at kanna um viðkomandi

jatakk ger so væl bidissinssen ja tað er rætt sum steffan klein poulsen vísir á at mann eigur at virða tað at tað er er ein ein ein landsstýrismaður hevur eina privata síðu sum einki hevur við ta politisku síðuna at gera og at mann ikki politisk blandað seg upp í tann partin og tað haldi eg at tann oonkursvegna at hava partur av javnaðarflokkinum farið í so langt inn á tann privata partin hjá okkara landsstýrismanni og tað haldi eg mann skal ansa øgiliga væl eftir tí attað er sum ksteffan klein poulsen vísir so er tann hugsanarhátturin hann er ikki ókendur millum annað tað at mann fer og kannar skrellispannina hjá danska umhvørvismálaráðharranum hvussu hann sparterar sítt privata skrell tað eru so øgiliga nógv dømi sum mann kann taka fram sum sum vísa hvussu nar støður tú kanst koma í vissu tú fert í holt við akkurát handan partin
ja takk næsturða røða verður bjarni hvørjum
takk fyri harra formaður uppskot til viðgerðar er eina eyka eykajáttan frá landsstýrismanninum í fíggjarmálum har mann í stuttum biður um sjey milliónir fimm milliónir til farsóttartilbúgvingina og tvær milliónir til kanningar við marki av teimum ið ikki kunnu framvísa koronupass øh eg rokni við att vit skulu nokk vænta at síggja væl fleiri eykajáttanir av slíkum slagi í øllum førm næsta ár millum annað tí tað er einki sett av á fíggjarlógina fyri tjúgu ogtveyogtjúgu hvørji farsetartilbúgving og og kanning viðvíkur eg veit ikki oriliga hvat er vanligt at gera í í tei mann setir saman á eina fíggjarlóg men tað burdi kanska verið viðkomandi ati faktorera tað inn soleiðis at tað gevur eina rættvísandi mynd av hvør støðan nokk verður ella mann hevur tað rásarúmið fíggjarliga í staðin fyri at skula koma við eykajáttan fyri og aðrari eftir hvørja ferð vit uppliva eitt smittuutbrot øh eg haldi yvirskipað sæð so haldi eg tað hevur verið trupult at skilja ímillum peningarligu viðurskiftini tá ið tað kemur til korona vit vita at tá vit diskuterað fíggjarlógr til dømis so er tað ja men vit høvdu havt yvirskot vist tað ikki var fyri korona og jam vit høvdu havt hesar inntøkunar við sæy ikki var fyri korona og hetta arbeiðið seinkað orsakað á korona og eisini tá ið mann kemur við umbønum um um pengar til hettar her og eisini tá ið mann hevur útilegaða privata fyritøkur til at taka sær av til dømis testing so er tað øgiliga trupult hjá landsstýrinum at at nágreina yvir fyri eitt eitt nú hevur beint á løgu sett nakrar fyrispurningar til landstýrismannin í heilsumálunum um hvussu nógvan pening tetur seg fingið fyri fyri testing og og analysu og tað tykist til at vera eitt ymiskt svar hvørja ferð tað er altso ikki tykist ikki at vera serliga nógvur samanhangur í tá ið mann velur at svara teimum spurningunum sum hetta óggávutingið hevur øhog tað ørkymlar meg nógv at mann ikki onkursvegna fíggjarliga hevur kontrollað støðuna aksel wellensen johannesen nevndi eisini hetta her við at hetta her mótsýur onkursvegna hina eykajáttanina sum er komin og tað virkar til at vera eit sindur av bland í tølunum øh altso tað vil siga tað at í øllum hesum her kavusinum haldi ikki ordiliga at vit fáa ordiliga nágreinað og fáa eina rættvísarættvísgerandi mynd av hvør støðan er og hava ikki tey røttu tølini sum eg haldi hetta fólkavalda tingi skal hava sum stendur við ábyrgdina av at játta pening til alskins alskyns almenn endamál harundir niðurberjing ella basing av av koronafarsóttini annars so hevur føroyar verið best í test tá tað kemur til kanningar vit vóru fremst í allari verðini í fleiri mánaðir tí at vit fingu ein øktan testkapasitet frá frá bæði frá almennu myndugleikunum og eisini frá tetis og vit eru statvek ovaliga vit hava vit eru kanska nummar fýra á listan nú aftan fyri eysturíggi skipraltar og danmark vit hava nokk tilsamans gjørt eini trý hundrað og fjøruti túsund kanningar tað er á leið tíggju kanningar perívíka og tað at vit hava megnað tað tað vit hava megnað at testað so nógv og fingið skjót svar tað hevur verið ein esensiellur partur av tí at niðurberja smittuna og tað at mann hevur verið so óførur at smittuupssporða og eg haldi eisini at vit mugu gera tað sum er neyðugt og kraft av okkum fyri at berja hesa smittuna niður og tí fer framsókn sjálvandi at taka undir við hesa eykajáttanina men við tí fyrvarni at mann nokk heilt skjótt skal byrja ati hugsa eitt sindur um hvat mann egentiliga ætlar altso skal mann bara nikka og bukka hvørja ferjða eykajáttan kemur tá tað kemur til korona tí at tí at eg hevur so stóran týdning at vit niðurbera smittuna ella skal mann kanska fara at diskutera eitt sindur meira hvat mann eg viljur at seta pengar av til tí at vit vita eisini at sumtriggar betr enn annan øh tað tykist eisini at vera ein samanhangur ímillum ø tað a mann strikaði testing við markið og so ta rættiliga stóra størsta útbrotið vit hava havt sum vit upplivdu fyri fáum vikum síðani og sum enn er í gongd øh tað er eyðsývnt at smittan hon florerar í samfelagnum hóast gott fýrs prosent av fólkunum yvir sekstan ár hava fingið á annað prik og vit eru nú í holt við at geva fólki traðja prik so koppsetingin bleiv ikki bjargingin tíverri tað haldi eg at nógv roknaðu við spurningurin er so hvar mann tekur tað her frá um mann skal fara frá at kalla korona fyri eina eina epenemi til at vera ein ein ein árlig song sjúka tað tað verður ein markar vit mugu gera ta broytingina tí vit fara nokk ikki kunna at vera í krepstøvu restina okkara lívi men tað erur annars eisini gott at manne at mann t føroya fólk hevur valt at koppseta seg við tí virðing fyri teimum sum velja ikki at koppseta seg tí at landslæknin og deildini fyri arbeiðs og almannaheilsu hava koma út í dag og fortaldu at tað hav nú kannað øll tey sum vórðu smittaðu við koronu í septembur oktobur í ár og úrslitið er tað at tey sum eru tólvl fjúrtan ár ra gomul sum er koppsett eru níggju ferðirnar níggju ferðir minni vanda fyri at fáa koronu enn javnaldrar sum ikki er koppsettir og fyri aldrsbólkar eldri enn tað har eru tað tríggjar ferðir minnir í vanda so tað er gott at fólk koppseta seg í mínari verð eitt annað sum eg hug at nevna tað er tað ati hóast hetta her landsstýrið hevur bygt á álit og hevur valt ikki at gera ógvusliga almenn inntriv hjá frælshyns o einstaka sum eg haldi er gott hóast mann kanska átti at skipað nøkur ting í lóg tí at hetta her við at koma við tilmælunum sum egentiliga ikki hava nakrar rættarligt gildi hevur eisini óhepnar avleingar við sær tú mást fara eina sovorna fatan av at mann skal gera hetta her og verður sanktionerað við sú man ikki ger men tað ger mann jú ikki til dømis orð sum gildis koma og sovorð ta hevur ein rættarligan týdning og at bara brúka tað á ein tíðindafundur uttan eitt ættarligt innihald kann geva eina misvísandi mynd fyri rættarstevnuna hjá borgarunum men men innsatsurin hevur verið góður haldi eg og hetta her við at mann hevur bygt upp á álitið er sera gott men tað sum er ein alvorligur trupulleiki hjá hesum landsstýrinum tað er at mann hevur ein landsstýrismann íuttanríkso mentamálum sum pá á nógvar mátar undirminnerar tann innsatsin sum landsstýrið og løgtingið hevur gjørt fyri at niðurbasa koronasmittuna h fyri tað fyrsta fór hann út og og kom við tí roisti tað at politiska flaggið onkursvegna at hann ikki hevði kopt seg sett seg tí hann stúrdi fyri avleingarnar av koppseting tað er sum so í lagi men tað er ein politisk útmelding sum so ar iva um koppseting sum heild og sum nokk hevur helvt til at nógv fólk hava aftrað seg viðakoppsett seg og tað er egentliga ikki tað vit vilja við tí við virðing fyri at mann sjálvandi kann velja at lata vera hann hevur eisini eftir øllum at døma ikki kunna útført sítt embati sum uttanvíkismálaráðarið til dømis tað at hann ikki fór á ráðstevnu í reykjavík til til tann arktiska fundin hevur sansýnvís verið tí at hann ikki er koppsettur og tí skal í sóttarhald so hann kann ikki røkja sæt starv sum uttanríksmálaráðari av tí hann ikki r koppsettur sog tað er eitt stórt problem og fyri tað triðja so haldi eg eisini at tað er óheppið at hann hevur luttikið á einum í hesum førunum í ein brúdleypi og hevur verið og ferðast og verið rundan um fólk og og og ikki verið koppsettur og hevur ikki virkt tilmælini hjá sínum egna landsstýri um sóttarhald sum kann hava elvt til at at at um mann nú var smittaður so floreraðist mittan í ymiskum forðum sum hann hevur luttikið í í altjóða høpi og tað er eitt kempiproblem so tað haldi eg at løgmaður ella onkur landsý skyldar eina eina forkláring fyri at mann einki ger við ta støðuna sum er íkomin orsakað av at landsstýrismaðurin ber seg at soleiðis sum hann ger hatta var eit líka hjartaso frá mínari síðu eg vóni at tað verður viðgjørt nærri og tað ikki bara bygva upp á leysasøgur sum tað í stóran mun gera í dag tíverri øh men fyri at taka samanum so halda vit at tað er neyðugt at man játta tað neyðuga peningin til at basa koronasmittuna tí fara vit at taka undir hesa eykahjáttanina h men vit hava eisini onkursvegna tørv á ella ynski um at mann frá landsstýris síðu ella frá samgonguregnari síðu ger sær eitt sindur greiðari hvat mann egentiliga ætlar vit vilja gjarna vera við í ati í at skapa eina framtíðar langtíðarstrategi fyri hvussu vit skulu handfara smittuna framhaldandi øh og tí vóna vit eisini at landsstýrið fer at viðgera tað nærri soleiðis at vit kanska vónandi sleppa undan at koma við slíkum eykajáttanum ár fyrri og annað eftir
takk fyri harra formaður ja takk so eni viðmerking
er brævdursændur gjørt væl takk fyri harra formaður ja samdir í tí mesta sum bjarni kárasund kom við bjarni kárasund hann staðfesti at koppsetingin bleiv ikki veðurin burtur úr hesi sáttini sum vit eru í men metir bjarni kárasund at testing er veðurin burtur úr hesi hesi sáttini sum vit eru í og avmarkingar á hvussu vit liva í forhold til hesa smittuna er tað vegurin burtur úr hesi sáttini er hetta ikki ein sátt sum vit mugu góðtaka er komið fyri at vera og sum eisini hevur sínar avleiðingar ikki bara heilsumessigar avleiðingar hjá teimum sum fáa hettar men eisini fyri tey sum verða avmarkaðir í sínum dagliga degi og eg hugsi serliga um tey børn og tey ungu sum í dag fáa prent inn í høvdið á sær at at tit eru tey sum drassir sær smittin
takk
ger so væl bjarni kársom petersen takk fyri harra formaður mann skal ikki koppsetingin bleiv ikki bjargingin men mann skal heldur ikki taka tað sum eitt tekin um at koppseting er óviðkomandi ella ella ikki er eitt gott amboð tað er tað tvørtur ímóti eitt sera gott amboð fyri at basa niður í smittuna tað er bara ikki tan ultimativu garanturin smitta at smittuuppspora og at kanna ger heldur einki í sær sjálvum tað krevur eisini at mann fer í sóttarhald og virðir tilmælini um sóttarhald eg gangi út frá vanlig fornuft sigur mær at vissi mann er heima við at forkølil si so heldur mann seg heima á sama máta eita við at at vera við korona øh í hesum førunum er tað kanska bara eitt sindur meir álvorligt í øllum førum við teimum tølunum su han hevar í dag øh men tað sum eisini er viktugt haldi eg tað er tað at tá ið mann tá ið mann tá ið mann hevur reogerað so ógvusliga upp á nakað sum sum sum er ein virus so er tað viktigt at taka tað í álvara men vit mugu eisini finna eitt týspunkt har sum tað fer frá at vera ein pandemi til ein endimiðjal tso tað vil siga hon er í regluligari umferð áðr oum ár tað tað kemur eitt punkt har í smittan verður so mikið veik at hon verður klassifiserað sum tað um vit eru har enn tað tað dugir ik
takk fyri
ja takk so er tað hanna jensen ger su væl takk fyri harar formaður ja hatta har sum bjarni kárasom petersen nú endaði sítt svar við og faktiskt byrjaði sína røðu við hetta við at hvussu samfelagskritiskt er hettar og hvussu leingi skulu vit liva í eina kreppustøðu tað er rættiliga viðkomandi eisini fyri hvat skal gerast o ikki gerast tað skal fíggjast sum eru sum er evnið í dag men men har eru altso eisini nakrir aðrir kostnaðir í løtuni og tað er børn og ung fleiri hava verið úti og nevnt tað børn og ung hvussu nógv tola tey afturat av at at alt verður alt verður avlýst viku fyriog viku og hvussu nógv tola tey afturat at at perspektivini kanska ikki verða greinaður eitt sindur betri fyri teimum í mun til hvussu vandamikil tey eru fyri hvønn annan og síni nærmastu tað eru so verulig vandamál sumikki altíð er so neym at gera upp í krónum oyrum men eru ótrúliga stórir virðir sum kunnu fara fyri bakka
takk
tapetersentakk fyri harra formaður eg haldi tí nemliga sera undarligt ati fólkaheilsuráðið til dømis kom við onkrari frágreiðing har niðurstøðan var at vit vóru vit høvdu betri altso vit vóru betri fyri nú meðan tað var loktan tað virkar mær øgiliga kontraðin tugitift eg hevði ikki tímað verið sekstan seytjan ára gamal undir hesum umstøðunum og eg vil eisini pástanda at at hetta her við við sálarheilsu sovorðið tær avbjóðingarnar sum vit standa við sálarheilsu og og rúsevnismisnýtslu tað eru sansýnivís bara akselererað tí at vit hava gjørt hesar avmarkingarnar hjá ungunna ferðast frítt og at gerast sum teimum lystir g og at vera ung tað haldi eg absolutt er ein avbjóðing og hitta er hvussu anskt provokerandi tað má vera hjá einum barni ella hjá einum ungum persónum at vita at visti tú fer út at mala so kanst tú enda við at drepa ommu tína altso tað er jú serdeiligt sanskt provokerandi og tað haldi eg eisini at tað má koma eitt punkt har vi har ið kostnaðurin í so máta verður hægri enn enn hvat avleingarnir eru

sor a hnrion vimerking gersuvælja harra formaður nú bleiv tað nokk so ógvusligt ser her men okur gjørdu vart við tá ið tað varð atmær givið áat testa við landamarkini ta var fyrispurningar her og eg hevði fyrispurnin til løgmann um tað og og og heitt okur oan at valsignaði hann ikki at nú vórkur komnir niður á null í fleiri vikur ikki at sloyfa tað men tað valdi mann so upp á ein el annan ófatiligan máta at gevast við testingini og tað lukkaði so fínt at fáa alt uppaftur at koyra men harfrá og so og so snakka um hesa kreppustøvuna eg veit ikki ordiliga hvat tað kann gott vera ung fólk at hava problemir men hvat altso hvat trupulleikar hava vanlig fólk í dag altso hava tær nakrar avmarkingar n onkur túrur hjá smyrðliga er avlýstur men tað er altso ikki eá korona tað er onkrum øðrum undarligur ting ellast liva okur nøkulunda normalt haldi eg haldi eg eri liðug við nøkurlunda normalt eg føli ongar kreppusøgur upp á nakran sum helst máta og at ung fólk kanska eru hannaleiðis fyri tað
ja takk
ger so væl bjartur krossa frederseneg haldi vit tú tað at vit siga við okkara ungu at støðan er álvarslig men eg haldi samstundis eisini at mann ikki kann siga natúrliga at mann livir eitt normalt lív mann livir eitt normalt lív kanska gerandisliga men mann er ikki so frælsur sum mann hevur verið og hjá teimum ungu har telur tað nógv tað at kunna fara út verður millum fólk fara út at ferðast at vera saman við síni javnhaldrar tað er alt ein partur av at vera ungur og at vera eydnusamur fyri tey flestu tað at tað verður avmarkað frá almenna sýgu tað yvirstjóðan løtu ið hevur neiligar avleiðingar við sær eg kanni jøldførin royna at seta meg í teirra støðu og ímynda mær at eg hevði ikki havt tað serliga gott viss eg ikki slapp at møta upp í skúla og alt skuldi vera yvir zoom og tað skapar strongd og tað skapar angst og tað haldi eg er nakað sum mann skal taka nógv í nógv størri álvar enn hvat mann ger í dag nú helt mann so hetta fara at vara munandi styttri enn tað hevur gjørt og tí skal mann eisini
biðja at tosa um nær man onkursvegna les hetta fara ja takk so er næstur at røða blæntúsandur ger so væl
ja so eru aftur avleiðingar av koronu til viðgerðar í tinginum egeg sjálvur velja at taka orðið tí at eg brenni inn við nøkrum orðum sum kanska eru betri ósøgn men sum eg má av við nú her møguleikin er býst eg havi sjálvur fylt øllum ráðum ið eru komin um koronu er vaksineraður tvær ferð havi havt koron eri komin ígjøgnumsmittuna eg havi hóast eg varðvaksineraðu og smittað onnur sum eisini er komi gjøgnum smittuna eg eri ikki anty vaksari eg eri ikki korona kritikari og eg eri ikki meti eg sjálvur konspiratiónsteoretikari men eg eri serstakliga skeptisk við hvussu vit prioritera lívið fyri og hvussu vit her inni prioritera pengarnar ið verða brúktir upp á heilsuøki hetta er kanska meira at aa um at vakna og tí fari eg at heita á landsstýrið og tingi um at hugsa seg væl um hvat vit gera framyvir tí eyðsæ hevur alt við gera avleiðingar so er ta so tey umleið sjey hundrað av okkara borgarum sum vóru sekstan ár tá ið korona byrjaði fylla átjan um stutta tíð hesi ungu okkara fara ongantíð at vita hvussu tað var at vera seytjan á summarfestivalinum á g og annars øllum øðrum tiltøkum sum skapa felagsskap og vinir fyri og um vit ikki byrja at taka tað meira róligt og leggja hysterí til síðus í føroyum so koma hesi ungu hesi ungu kanska heldur ikki at vita hvussutað er at vera átjan nítjan úgu ella einogtjúgu og uppliva tey tiltøk sum onnur ung í hesum landinum hav a vit eru í vanda fyri at hesi ungu sum gjøgnum interaktión við onnur ung mennast og búnast sosialt og sum menniskju missa ein stóran part av teirra ungdómum hvør av okum vil tað vit hava sagt teimum ungu at tey skulu taka eitt tak fyri at ommur og abbar fyri fyri ommur o abba teirra fyri at verja tey so hesi ikki skulu doyggja hvat man hetta gera við okkara ungu framvegis í dag koyra miðlarnir við somu søgu at tað eru tey ungu o børnini sum eru vandin fyri okkara eldru og veiku samfelagnum tað eru tey sum draga smitturna runt og tað ru tey sum hava ábyrgdna av høguð koronatølunum vit mugu gevast við hesum og vit mugu aftur byrja fortelja børnum ág teimum ungu át tey hava altso ikki ábyrgdina av av fólkun doyggja veit ikki hvussu nógv ong lurta eftir okkum her inni men eg vil í hesum føri bera tann boðskapin gjøgnum formannin at tit ungu hava onga ábyrgd av at ommar ommur og abbar doyggja tí at ommur og abbar doyggja tað hava tey altíð gjørt og tað fara tey altíð at onkur mammá onkur pápi kunnu eisini doyggja og onkuntíð doyggja onkrar brøður systrar eisini soleiðs hevur tað altíð verið soleiðis fevur tað altíð at vera at doyggja er ein partur av at liva men tit tit liva bara eina ferð og tí mugu tit fáa so mest burtur úr lívinum og tað er ikki at liva bara at verða til og sita inni á kamarinum og áttasta farið ímillum fólk tí mann kann smitta onnur so til koronatølini miðlarnir jabba uppaftur og uppaftur í sama koronatøl men hvat tíðinda vit eru í hesum tølunum hví er tað av so stórum týdningi av almennum áhuga at vita hvussu nógvar hundrað túsund tals testir eru gjørdar síðan mars tjúgutjúgu hví er tað interssant hvussu nógvir testaðir positivur fyri hvønn einstakan dag í mínari verð eg bara eitt intersant tað er um sjúkrahúsverkið hjá okum klárar at taka móti eg

og hví testa vit so nógv í føroyum upp móti fýra ferðir so nógv sum í í danmark altso er hetta ikki sama lóggávu vit koyra við testingin hjá okkum kostar millum hálvu heila milliónum dagin hvussu nógvum sjúklingum kundi hesar pengar ikki hjálpt í staðin fyri at brúka tey upp á testafríst bók í øðrum londum testar man bara tey sum kenna seg sjúk hví ger mann ikki tað í føroyum og tað og tað geraðust so á sandi nú ópmbært og tað gevur trupulleikar hjá teimum sum koma at vitja avvarðandi øllumsheiminum sum nú mugu til havnar at testa seg og at vitja sum skulu vitja innan fyr i áttaogfjøruti tímar eru farnir sjálvt um tay eru liðug koppsett og hava koronapass sumá allíkavæl sent meiri markingarlokalt so tað er so nógv sum ikki hongur saman í hesun her formaðurin fái eg ein minutt afturat er kanska onkuonkurstaðni í systeminum sum tilmælir testir og testr og testir og sum kennir onkran sum fær vinning burtur úr at landi at testa seg so nógv hví lýsa miðlarnir ikki efta her og hví seta miðlarnir ikki spurningin hví danmark testað nógv minni enn vit og hví tey hava tríggjar ferð er av sínógv deygar av korona og hví sprosenti í danmark er nógv hægri enn okkara ella er øllum førum hægri enn okkara sjálvt um danmark testar munandi minni sjálvur komið um flogvøllin týsmorgunin har danska yvirvaldið av sínum eintinguri hevur sæð kanningar ið marki sum vit í tinginum sum stemplkonter nokk bara verða væntandi at betalað úr skattgjaldaranum lumma segði mann seg einki koronapass ama á flogvøllinum fekk mann eina keypis test frá landinum óansæð um mann hevði koronapasilikki tí er hetta nóg vsum reini hurlivavseg eg haldi at sjálvandi skal mann gjalda sjálvur ella teir myndugleikar sum hava kravt hetta mann kann snakka eina kreppugongd og mann kann eisini óneyðugt píska stemning upp so mann kann útnytta til politiskan fyrimun men sum kostar okara ungu allan teirra ungdóm bæði miðlarnir politikarar og ikki minst læknar og annað gott fólk hevur ábyrgdina av hesum og at takkla slíkar støður við róligum føstum hondum sum vit eitt nú hava hoyrt tumasi garðigjørt og ikki dómadags og loktaðum talum
so vit hava hoyrt aðrar læknar røttum ja takk
har vóru nakrar viðmerkingar helgi abramsen ger sovælja frú forkvina eg haldi at brandi sandagnum nevur nakrar áhugaverdar tankar og tað er klárt at vit mugu hugsa um heilsustøðuna øog og korona er ein alvorlig sjúka hinvegin so er tað eisini onnur atlit vit mugu taka um til dømis at t við ungdómin altso ber tað til í praksis at at siga ungdómir vit skulu halda tykkum inni í í eitt ár ella tvey altso tatað er sjálvandi áhugaverdir spurningar og tað er væl tí a at at landsstýrið ikki altíð hevur fylt hundrað prosent fakmyndugleikum tí at fakmyndugleikin hugsaði eg um ta heilsuta heilsuligu støðuna sum hann skal gera meðan politikarar skuldu saktans eisini hugsa um onnur atling hin vegin so már eg siga tað at eg eri ikki so ræðliga bangin fyri upplýsing altso tað at mann fær upplýst hvussu nógv ið smitta tað tað haldi eg ikki ikki skaða nakað men men annar
haldi eg hava áhugaverdir tankar takk fyri
ja takk bandursandoyl ger sovælja takk fyri frú forkvina ja eg sjálvandi altso mánmann viðurkenna vit hava eina eina heilsukreppu í føroyum vit hava somu heilsukreppu sum mann hevur allar aðrastaðni heiminum men mann má eisini spyrja seg sjálvan altso mann má síggja ta stóra bílatið heldur en bara gjøgnum gjøgnum eitt lítið nálareyða hvat ið hendir beint har mann má eisini hyggja hvat hendir rundanum ein og hvat hendir undir hvørjar eru tær stóru avleiðingarnar av av av korona og millum annað hevur koma akkurát fram í miðlunum nú at ati í englandi eru øgiliga nógv fólk t ygu nú og mann metir ikki at tað eru av korona tað r tað eru ein partvíst fólk sum eru óviðgjørd tí at vit fokusera so nógv upp á korona so eg eg v vit mugu so illa so til ati umhugsa hvat ið vit gera í tí sigi at mann má altso hugsa seg fleiri ferðir um áðrenn mann
játta pengar til bæði eitt og annað takk fyrija
takk so er tað jóhannes jóansen ger so væl takk fyri forkuna ja eg meini sjálvur at tað eru heilsumyndugleikarnir sum skulu avgera um hvussu hvussu ella hvussu mann má taka teir hvussu er við tá mann skal taka avgerðir í hesum ítróðandi tí vit hvør politikari sigur hvør er særur fyri at siga hvussu mann skal gera so so verður lítið skilurokningur við men eg hugsi tá mann sigur tað at mann skal nevnir brandin sandøgur mann skal ikki testa so nógv tá mann so sigur tað at mann skal testa annan dag og sum sætta dag og títt átnað dag til hvat tað skal vera so má mann væl hava nógva testing tí tað er tað sum mann mælir til og fólk royna lurtaftur sjálvt tey blíva forrøðaðar av øllum og tá meini eg bara grundleggjandi at vit sum skal testa seg um mann mælir til tað so má testingin vera møguliga allastaðni og tí meini eg teg at tað skal kunna testast til dømis á sandoynni sum brandur sigur tað kann ikki vera soleiðis at tað má vera líka hjá øllum sama møguleika til at testa seg og tað er øgiliga viktig
fyri meg runt alt landið tøkk fyri
ja takk ygersovælja takk fyri frú forkvina ja tað eri eg púra samdur í at tað skal vera somu møguleika runt alt landið nú segði eg ikki at mann ikki skuldi testa hesaher fyri hesa sjúkuna men tað sum eg segði er setti spurnatekin við var hví skal mann testa fýra ferðirnar so nógv í føroyum millum tvær og fýra ferðirnar so nógv í føroyum til dømis sum í danmark har sum koyrir undir somu lóggávu sum vit hvat er munurin eru við serliga eru við serliga viðbrekin yvir fyri koronuna er tað tí at mann testar meir ella eta tí at mann hevur so gott útbygt test apparat at mann bara kann gera hetta her men tað at tú brúkar resursurnar har skeri eg teg har so missi eg teg her tað er altso ikki avmarka tilfeingi av pengum í føroyum øog og og tað kostar at testa og sjálvandi øeiga vit at umhugsa vit eru ikki ikkiheilsumyndugleiki tað veit eg men vit eiga og umhugsað tí vit sita á pengakassanum og játta pengar tilikki
aðra koronan men til alt annað takk fyri tú ja takk so var hatta liðugt so er tað jóhan dahl sum fær orðið
ja takk fyri frú forkvina nú et á eykajátan til testing sum er á skránni til fyribyrgingarkorona eg haldi tað at tað evr veri øgiliga umráðandi fyri føroyar at okur hava havt eina so góða tilgongd til testin sum okur hava gjørt og tað at okur valdi á testa við við landamjyrkini tað hevur verið haldi eg eina øgiliga skilagóða avgerð sum hevur gjørtð at okur í langri tíð hava okur kuna hildið smittuni burturin tað at okur eisini hava kunnað testa á framleiðsluvirkjum sum bakkafrost og øðrum stórum virkjum kontineli fyri at halda produktiónina í gongd t hevur gjørt tað at eisini virksemið á landi hevur kunnað virka púra normalt fyri siglu tykum tað av vese bakkafrost í eini tríggja og fýra fimm seks sjey átta tíggju tilfeldin hevði havt smittaðinni virkinum so hr að ð verið í niðurluking og niðurlýsking og niðurlýsking og taðe ð e ført við sæ tað at okura eksportur hevði verið rímiligani vunandi meira skerdinen er í dag eg haldi tað ati mann kann mann kannaltíð diskutera hetta her við við um okur tesa for nógv tað er miikki møguligt at summi testa seg for nógv tað veit eg ikki men tað er øgiliga umráðandithaldi eg at okur fylgja teimum læknaligu tilmælunum at okur fylgja teimum faklig tilmælunutí vist kul ikki gera tað so haldi okur eru farin rímiliga langt út at koyra altso ein maskinmeistara veit væl best hvat fyrigongur ám maskinur um meg og ein læknin veit væl eisini best hvussu mann fyribyrgir eina sjúku ella ein veorlogur og tað er teimum okur eia at lurta eftir eg haldi sjálvur at tað eit sindur frostrerandi og ørkymlandi at mann hevur deilt fólk upp sum man havar gjørt í samband við ikki koppsett og koppsett forstapa á tann mátan at eg skilji slett yvirhøvur ikki tað at mann gevur ikki koppsetn en fyrimun í sambandvið testing tavil siga t tað kemur tú á flogvøllum og er ikki koppsettur ella ikki ereit koronapass ja so fært tú eina fría koppseting ella fría testing meðan tann sum hevur eitt koronapass ella hevur havt ella hvat framvegsa ta orsaka la valsinipass og ogskal testa soa hann má betala altso eg haldi mmann mán mann annikki báa blásøa mjølin munninum eg haldi tað er virkuligani óalmindiligani óumhugsað av okara farsóttanevnd at seta eina slíka reglugildi tí ati tað at okur hilgja uppat at sæsta að landamjørkini hevur ført tað við sær at okur hava havt eitt kempi problem við smitt aftaná okur burdu ongantíð havt hildi uppat at træssa av landamjørkini tí tað harfrá smittandi komin hon er ikki komin innanífrá hon er komin uttan frá einum áokum og hespasse víðari om mann siga at tað er tey ungin sum havr spært eg haldi ikki at t r ngismaspaki tatykur er øgiliga nógv meira spreitt av vanligu føroyingurm sum má ferðast og eru komin inn her ella av fremmandlafólki sum er komin inn her og e sleppu frá at testa seg so at eg haldi tað at landið ein ein test kostar teimum kostar um tí tað almenna gera tað til tað privata hon kostar teimum kostar og andlin má mann velja at lata øll betala sum fáa sínar test ella má mann velja at lata øll ikki betala taðulsig at landskassan betalir tí óansæð so so er rokningin hon kemur enda á seg landskassanum okur hava klára at fyribyrst at at sjúkrahúsverkið ikki er blivin ivirlásta tí okur hava kannað fólk og tí okur hava fingið vaksinera fólk og hetta her snikk snakkið um tað at mann ikki skal vaksinera seg er so púra burturvið at eg havist ekki orð fyri tí tí at eitt er tað at tú at tú ikki vaksinerar teg og blíva illa sjúkur men tá ið tú hevur vaksionerað teg einaferð ella tvær ferð a tríggja ferð og kanska ferðsmittuna tí tað hana kanstú eisini fáa við eina vaksna sjón fyri nflmensa ja so hevur tú kvussað sær minni ári nn úútúsmittar minni fyri tað fyrsta tað er eitt til fimm og tú hevur sjálvur minni áðrenn á sjúkruni visti tú blívur smittaður tað er próðfast og alt hit konspiratiónstvætli uskiljaði eg kallai tað tí tað tað tað er tað dugi eg yvirhøvur ikki at taka hendur til o vit vilja held ikitaka hendsun til tí tað tað er fakligatið tað snýr seg um tað snýr seg um at lurta eftir okra læknafakliga okra eptomologiska førleika sum er í landinum og aðrastaðni og taka tey atlit sum teir koma við til eftirtektar longri í mínari verð er tann søgan ikki so eg haldi tað at tað er umrød fyri okum at okur okur fylgja tilmælinum at okur tryggja tað at fólk við landagnessurnar verða testaði um tað so hevur gjørt av heilsum starvsfelagunum privatum tað er fyrisovit líka feitt tað skal bara at gerast tí tað r einasti mátið hjá okum at halda smittuni úr landinum og at fyribyrga uppá tú klárar okur tað so eg iviskt hal ikki tí at smittan øgiliga skjótt støðgar oaftur aftur og og minka niður í lítið og einki tað er einasta verurin
tað fyrst í fráðbóðini ja takk her vóru nakrar viðmerkingar fyrstu
so var ingol sólan olsen ger sovæl ja takk fyri og takk fyri røðarin yri eta har eg undrai me ett sindur á at tað eru fólk í samgonguni sum hava verið uppi og sagt at tey ikki skilja hví vit testa so nógva í føroyum og at tað skulu testa meira enn onnur eg skilji at jóandal ikki deilið ta hugsanina at tað spyrja jóhan dal má hann ikki eisini heldur at tað nettupp er tí at vit í føroyum hava testað so nógv og intensift sum vit hava gjørt at vit hava kunna hildið hesi sjúkuni rættiliga væl í skák inntil ta løtu tá mann so gavst at testað so intesift slakkaði av við tí er tað ikki nettupp
samanhangur við tes yingini takk fyri
ja takk jóhandal ger sovæl ja takfyrfy forkvinna hygg t eftir fyrsta septembur aðhøvdu onga smitt í føroyum og hvítugongar smitt í føroyum jú tí at okur testaði við markini og fangaði fólk við markini og fangaði fólk í annaðdags til at triga tag il at fjørða dags s testu og so fekk mann isilerað so hvørt tað er eingin ivi um tað samtudis sum okur hava rullað eina fastatiónsatlan út sum hevur gjørt tað at okur í dag hava hava sirka tveyoghávfems prosent sum hava ta fyrsta prikið og sjeyogfýrs prosent sum hava annað prikið tað ger tað at okur koma at fáa kontrolatingokur hava hægsa smittutalaskanska í europa í dag per kapita okur eru rundrandi reyð so í veruleikanum burdi ikki ein kjaftur um skit at sita sloppið inn í føroyum ella út í føroyum tí at okur eru altso reyð totalt reyð sum land tað er bara ein grund til at okur ikki hava fingið tlása hurðina a tí er tí at okur ein partur av ríkinum og havi okur sloppin undan so at mítt tilmæli til landsið er tað at fái koyrt á heta eru fái hasar hasar hasar hasar kanningarnar við landamjskini at fungiera otomalt aftur
og ikki snakka nakrantíð um nakað kviktað so tað er fungerað ikki ja skjótt tað at onkur brúkar tað loysir ikki nú fær tíðin á røðarin fer at vanda er biðin um at vanda sær eitt sindur um málið næstur av viðmæli
bertja eg pollareynatúgvu takk fyri forkvina ein fín røða hjá jóhandal eg eri stórt a samdur í í øllum sjónarmiðunum kanska ikki atsn síðsta við við ríkinum menmenmen tá tað kemur til orðingarnar um hvussu vit skulu handfara hesa koronafarsótina so eri faktikt púra samdur tað sum kanska kann kann virkast sum eitt eittnokk so keðiligt eðkaður tað er ella afturljóði ella misljóð kanska tað er tað at at vit vita øll inni herbeint at at mitt í skipanini herbeint hjá samgonguni gongur ein stórur fílur og melur sum er er tann stóri trupulleikin og tað er eingin heldur ikki joandal sum er partur av samgonguni sum ger tað sum hann skal gera sjálvandi eigur einki landsstýrið at kunna at liva við at eitt landsstýrisfólk sum hevur stóra týdningarmikla ávirkan á á politikkinum í landinum at fara út at ganga beint ímóti teimum tilmælunm sum landsstýrið hevur sæðt sær sjálvum øfyri so so tað er eisini ein
ja
ja takk so er tað jóhandal ger sovælja tak fyri frú forkvina nú veit ikki um ta er at mnn an kan kalla tað sirkus mann kann kalla tað óheppið ati og ikki nøktandi at mann hevur landsýrisfólk sum ganga ímóti teimum tilmælunum sum í politikkurin hjá landinum tað haldi eg ikki er í ordan eg er ikki løgmaður tað r ikki eg sum ct og og og og koyrir fólk til hús tað ger løgmaður men eg haldi ikki atað r nøktandi at mann mann letur hatta ganga um seg at mann letur ein ein landssýrismann á handan hátt liggja ferðast svítt millum lond umgangast at fara í sáttarhald og so víðari tá ma veit at viðkomandi hevur verið útsettur fyri fyri at koynaplásmittaður og kanskakunamila onnur eg kann bara koma ftil eina konkulatión sjálvur og tað er tað at eg meini at landstýrismaðurin má verða koppsettur hann vil bara ikki siga tað men tað kann veg t tað kemur fyr enn dagn einaferð man burdi kanska tikið ein afturgint tað stað n og sæð um mann hevði verið smittaður ella ella havt eina eina koronakaning tað er hvussu loys eg at gjørt tað í hvussu tað burdi mann kanska gjørtlagt niður og tikið nn a tæstaðinum men tað er so

denberg far ver viðmerking ger so væl takk fyri frú forkvinna eg deili hvussur tey sjónarmiðini um at mann má lurta eftirteimum fakligu tilmælunum sum koma eg haldi tað skapar øgiliga stórt óróð í samfelagnum tá ið mann alla tíðina hoyrir samgongufólk sum sáa iva um tilmælini hjá landsstýrinum tí hvussu skal mann fáa mannkann siga fólki at ganga í takt visti mann ikki klárar tað her inni altso tað er tað skapar eittlannað úti t tá ið fólk eisini aftur í dag fara upp á røðrarpallin og siga a er hetta nú tað rætta skulu oki ikki hada uppat við at testa og hvørt á síðnum altso mann má velja eina strategi og so fylgir mann hini ella vel mann onga strategi hava tað er so eisini ein strategi tí tí tað sum fyrr gongur í løtuni haldi eg fólk finna hvørki høvdi til hana tí at tað alt annaðup á hvør sigur tað og tað haldi eg ikki r í ordan so har haldi egt johandal eisini er eina uppgáva at at royna at tosa inni í í samgonguna
at tað verður tosað við einari rødd ja
jandal gersovæltakk fyri forkvina eg vil bara ikki ein ting eg vil heita á øll fólk haldi eg um at lurta eftir serkunnleikanum tí at tað er tann sum okur óansfð noyðast at lurta eftir ogu sjálvandi skulu okur taka hædd fyri nøkrum politskum tingum eisini men tá tað kemur til smitspjaðing tá tað kemur til hvussu mann skal fyribyrgja so haldi eg at ok kmui lata fakligeitirnar ráða har og lata teir sum hava best vitan um tella tey tilmæl okum hvat til at gera og so munnu okur handla hara eftir eg haldi sjálvur at at at okur hava honterað korona øgiliga øgiliga gott í føroyum í í stóran mun okur hava verið óheppan at okur lótu upp aftur fyr setembur tað haldi eg ikki mann burdi havt gjørt og fer til at okur eru komin í hesum støðunam okur eru men eg ivist ikikki í at okur við at at hava settkraftaftur testing vi marki koma at fáa kontrola tingunum aftur og við tí mátanum sum tinguni annars ferð a honteraði harfrá meni eg vóni bara at fólk eru samd hj hasi komin at tey lata seg vaksinera og at tey lurta eftir teimum læknarligu

jatakk eg eri samdur við johadal við tí at tað var ein brølarey at gevast á fyrsta septembur vhevði tað uppi her at venda men tað vísti seg at tað bleiv ikki lurtað eftir tí tað var hevði ma hevð mann s sæsímju eg sloppið frá teimum ringastu ógvusligastu brotinum sum hava verið og tað at at fólk snakka um at mann ger mun á fólki eg dugi ikki orlig at síggja hvar hesin munurin er altso fyri taðn fyrsta testringin tað tekur mann gaparar í tvey sekund sum so er tað úti á verðini tann sum ikki klárar tað hann er rímiliga illa fyrrir eg haldi tjúgu tey fyrstu árini eg var til fiskarí so máttu okur møta í havn at sanatorideildini at taka tað berkletkort tað var tað tað kravdist mann ikki av øllum føroya fólki men tey sum skuldu at fiska til grønlands og aðrastaði tey mátti møta úr tað tók ongantíð minni inn ein heilan dag at fáa eitt eitt tuberklakort tá tuberladeildin er í mann skuldi ígjøgnum runkur og runkur kontrol so at tað var ein munur á men men at rópa hetta far at gera mun á fólki tað er hetta er regulerað bakatellur í mun

ja takk jóhandal gersovælja takk fyri nú nú fekk henniold meg minnast til míni fyrsta túrur til skips tað var bert tann eini við okman á vørðunum tað var við til havnar að spurda eg fýraogtjúgu ferð tá eg eg havi mítti bertapavís so tað var jú treytin tá min man mátta til havnar at fáa tað bettapavís men tað vóru tingsini og og tað var kanska tað rætta her eisini at mann skuldi sagt tað ver eitt krav at blíva koppsettir tá var tað krav at fáa tað bertapít tað var krav at mann koppsetti børn visi oku ik hundu verur koppsetr fyri ta sjúkluna sum okur hava barnasjúklurnar so høvdu sigur øgiga nógv børn verið deyð av av av barnasjúkum men koppsetingarnar vorðið settar í gildi fyri at ætta fyri at ræta lív altso fyri at fyribyrgja og tað var eitt sjónvarp num kort saðana ein ein kona fuglaferøði en ein ein eini ein fyrrverandi sjúkrasystur hon gekk frá bygd til bygd saman við tverklalæknanumtá fyri at fyri at koppseta fólk men nú oppa teg at at bjiva bannuorð at koppseta eg skilji isltt ikki hvat tisi fólkini hugsa fyri sær sum bleiv við at at tkonspirera um eina koppseting tí at hon er gjørd við ein m a produktir sum er kanska tað besta sum yvirhøvur kundu gera tað burturúr so nei fariðeg lati in koppseta tykur og latið tykkum testast nóg
tunu er kunnað hata tað ber til fyri at tryggja tær at okur halda smittuna vekk so var hatta umfarið liðugt so er tað hjørgun niclasen landsstýrismaður
tað er av teirri einfaldu orsøk at at tað eru ikki nóg mikið av peningi og í hesum førinum er tað serliga sóttaraald tað vil siga fólk sum eru send á hotell og tað er kanning við

tað er soleiðisnar at vit hava í gildi eina danska lóg sum er tann danska eptmiðlógin og tað er so við ríkislógartilmæli samtykt í løgtinginum og í grein sekstan í tí lógini hevur farsóttarnevndin heimild at áleggja fólki atkanna seg við landamørkini og tann møguleikan hevur farsóttarnevndin brúkt fyrr tá var tað tó øll sum skuldu kannast øll yvir tólv ár men nú er tað sum sagt bara ein bólkur og tað er júst tey sum ikki eru koppsett ella hava aðra gildugar kanning í grein áttaogtjúgu somu lóg stendur at tað er landið sum skal rinda tað val altso siga at etta er regulert lógarbundnar játtanir hendan her farsóttarnevndin kann krevja at fólk kanna seg og sambært lógini er tað púra greitt landiskapatali tey kunnu eisini krevja fólk í sóttarhald og í serligum førum er tað á hotelli og aftur har tað er landið sum skal betala í hesari eykarjáttan er nokk tann stóra upphæddin tað er nokk til sóttarhaldini sum eru á hotellum fólk sum verða send har er jú av serligum orsøkum tí kanska onkur er heima sum eg veikur ella av av øðrum orsøkum og seinast eg visti so vóru hálvtrýss fólk sum vórðu send á á hotell og tey kosta væl einar túsund krónur per stúkk tað vil siga bara har er ein útreiðsla upp á hálvtrýss túsund krónur um dagin úr landskassanum tá tað so kemur til kanningar við landamørkini so verður her biðið um tvær milliónir eyka men til tað hoyrir at tá roknaðu vit við ella frá heilsumálaráðnum gjørdi mann eina meting av hvussu nógv fólk fara at koma til landið her frá og til orsenda og so roknaði mann við at triðju hvør av teimum ikki hevði gildut koronapass og tískil bleiv kannaður og tí er upphæddin blivin til tvær milliónir men sum eg skilji søguna so síðani kanningarnar vórðu settar í verk so er tað væl minni enn triðingurin eg hoyrdi okkurt tal at tað kanska ikki eru meir enn tíggju prosent av teimum ferðandi sum ikki hava gildut koronapass so tí kundi okkurt týtt upp á at upphæddin er sett ríkiliga høgt tað hevur verið frammi at at her eiga fólk sjálvi at rinda øhog har má eg so bara siga avbjóðingin er at vit sita við einari danskari lóggávu henda danska lóggávan sum er innan fyri epdemiur sigur at kommissiónin kann krevja kanning og landið skal betala og tískil kunnu vit ikki við lóggávu her fara inn og siga at kanningar har skalt tú betala sjálvur tí tá eru vit inni á tí danska málsøkinu hinvegin gjørdu vit tað tá ið øll skuldu kannast at tá legði mann simpulten bara eitt avgjald á hvønn ferðandi hvønn einasta ferðandi yvir tólv ár annars var nógv generelland er bara reint avgjald at upphæddin so til felduis var tann sama sum testurnar kostaðu og at á tí kundi dekka ta útreiðsluna so betýddi tað lógarmessan at ferðandi fingu eitt avgjald pengar koma í landskassan og einari aðrari kontu var útreiðslan til testirnar nú hava vit ta avbjóðingina at nú ar tað bara ein bólkur av teimum sum koma sum verða testaðir og tað vil siga vit hava ikki møguleikan at fara niðan í tingi og siga tit sum verða testaði tit skulu betala sjálvi tí tá eru vit yviraltur í tí danska málsøkinum faktiskt sum vit síggja tað so er tað einasta vit kunnu gera tað er tað sama sum seinast at áleggja øllum eitt gjald og tað val seð áleggja øllum tað kundi so verið sjálvandi havt lægri gjald fyri at dekka tað men har má eg persónliga siga at tað virkar fullkomiliga órímiligt at ein sum møtir upp við einum koronapassi sum er koppsettur skal betala fyri tann sum ikki vil koppseta seg tað er er ta tað tað er heilt órímiligt so vil siga at at her er ikki tær nógvu møguleikarnir hvussu leingi vit ætla at testa tað veit eg ikki hetta evr hvussu er einasta sjúka í føroyum sum har mann testar frísk fólk allar aðrar testir í føroyum tær sluppur hendivísa frá kommunulækni men vissi í farsóttarnevndin fyr yvir til at siga øll skulu kannast í landabólkini so er tað einfalt hjá okkum at áleggja gjald vissi ið mann heldur fast við tir hesa skipanina so er mítt boð tað sum landsstýrsmaðurin í heilsumálinh boðað frá at fáa yvirtikið hesa lóggávuna og tað í ein fart yvirtøka av einum málsøki krevur samráðingar men tað krevur ikki semju tað skal bara samráðast tí fáa vit yvirtikið hesa lógina so høvdu vit fingið broytt at tann sum fær álagt eina test t hann skal rinda eina sjálvur í staðin fyri sum tað nú stendur púra greitt í her at tann sum fær álagt eina test har skal landiðbetala so so lykilin til handa partin tað er at fáa yvirtikið lóggávuna so hevur tað verið hava summi kritiserað at ein sum er koppsettur sum kemur um landamarkið og ynskir at verða testaður fara at vita ja men tað kostar trý hundrað og hálvfems krónur tað er tað órættvíst tá tann sum ikki ella tann sum hevur noktað at latið seg koppsett fær tað ókeypis og har vil eg siga jamen við landamarkið tey sum hava koronapass tey eru ikki áleigd at testa seg men tey hava eina áheitan frá landsstýrinum um at lata seg testa annan dagin eftir at tey eru komin heim og tá kunnu tey fáa eina ókeypistest á nøkrum støðum í landinum sum tú hevur frammi orðaskiftinum ikki so tað er líkasum svarið upp á tað at at tað verður ikki tilmælt at kanna seg á flogvøllinum fáa verða heldur ikki kravd at testa seg men mann heitir á tey um at testa seg annan dag og tá kunnu tey fara á tey støðini har mann færa eina ókeypistest men sum sagt so er tað tvær stórar upphæddir her tað eru fólk sum eru send í í sóttarhaldahotelli og tað eru kanningarnar við landamørkini og sum eg síggi tað nú so er møguligt at mann hevur skotið yvir mál tað vil siga a man hevur mann hevur væntað triðju hvør skal testast og tað tað eg minni enn tað annars var nakað inni á um mann skuldi avgreitt hetta málið í ein fart eg vil siga tað soleiðisnar at tá ið mann byrjaði við hesum tá var nakað av peningi eftir ø og nú eg havi ikki hugt beint nú altso men tað má vera á leið til at pengarnir eru brúktir men sum sagt so er hetta lógarbundið tavilsi at tað sleppst ikki undan at betala tað so so út frá tí haldi eg at tað ger einki um fíggjarnevndin hyggur nærri at hesum og so vónandi kann koma út við tí á næsta tingfundi so tað kann avgreiðast tá tað hevð hvussuser verið verður gott at fingið at avgreitt tá tí er gitið at nú beginnirmann at tykka tavilsiða tað nú er mann farin iður í eitt yvirtrekk men eitt er lógarbundið
so vit sleppa ikki undan at betala takk
takk hervóru nakrar viðmerkingar edva jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja nú bleiv nakað sagt tí sum eg hugsaði um tað er akkurát hett her við ørkymlan um ati tú kemur kanska til landið og tú tú ynskir at blíva testaður fyri at vera upp á tí sikkur síðuna men men tað er væl rætt sum tað er sagt at tað er ikki eitt krav men men tað er hetta her misvísandi ella tað sum tey føla tað rótut at tey skulu vistu tey skuldu tað so skulu tey gjalda og onnur sum ikki eru koppsett til ikki hava skaffað sær eina negativa test tey bleiva testaði fyri einki so kom mann saksins so aftur so kundu ma bara havt ein eini kostna til øll sum mann ikki gjørdi mismon so valdu tann sum sum vildu blíva koppsettir nei vildi blíva testaður við greinkina so so betalt meg líka mann følir tað misvísandi at at mann ikki skal men eg veit eg skilji væl t tí tað ikki er eitt krav men men fólk eru ótrygv at koma um greinsina og ikki verða testaðir so atta kann mann kanska hyggja upp á í nevndini men men er tað soleiðis at mann tá mann ásetir hattar har so havi
vit ikki lova at taka tað gjaldið
ja takk jøkur niclasen ger so væl frá fólk eina so eisini sum eg síggi tað so hava vit ikki loyvi til at krevja pengar bara frá einum ávísum bólki tað ikki at tey sum verða testaði skulu betala fyri testina tað er ikki okkara málsøki og tá tað kemur til til ferðafólk sum ikki eru koppsett so so meini eg at um tey sum vilja testa seg á flogvarpnastu tey kunnu testa seg áðrenn tey koma til landið men tilmæli til tey er ikki at tey testa seg við landamarkið tilmæli er at tey skulu testa seg annan dagin og tá er tað ein ókeypis kanning til tey eisini so eg haldi tað er ávís rímiliga tí men vit áttu at fingið yvirtikið málsøki so vit fingu lógivið at tey sum fáa álagt at taka eina test við
blandamarkið at tey eisini rinda fyri te ja tak

takk fyri áður áðrenn
jatakk jørguniclasen gersovælja frú forkvinna altso hetta uppskotið eg um talið her er her er talan um kanningar við landamarki og eg havi skilt at heilsumálaráðið í strívi alla siðvenju er farin uttanum fíggjarmálaráðið beinleiðis til fíggjarnevndina við nøkrum upplýsingum og eg fái ikki fyrihildið meg til tær upplýsingarnar kristin mikkelsen nevnir nakrar av teimum nú tí mann hevur gjørt tað sum hann ikki skal mann er farin uttan um fíggjarmálaráðið men hendan eykajáttanin hon hevur verið ígjøgnum fíggjarmálaráðið og tí kann eg standa her og svar uppá
tá tær spurningar sum hesum viðvíki
so er tað heðin zacariasen ger su væl takk fyrihara formaður nú greiddi landsstýrismaður næ frá uppskotunum men eg sigi sum fleiri eg haldi tað skuldi verið testað við landamørkini og eisini faktiskt tey sum eru varsionerað tí at tey smittajú eisini tað síggja vit og tá i man byrjaði upp á hetta her sá kendi mann øgiliga lítið til til støðuna til sjúkuna og faktiskt virka tað eitt sindur soleiðisnar tað at tú framhevar tú gevur teimum ein møguleika sum ikki eru testaði ella ikki vilja testa samtíðis sum mann hevur gjørt eitt stórt arbeiði fyri at fáa fólk at testa seg tí burdi mann kanska broytt tað aftur og bara sagt tað at vit testa faktiskt øll tí tá ið møguleikin er har at tey sum eru vasinerað eisini kunnu smitta onnur tí haldi eg eisini sum tað fleiri vera inni á hatta var skeivt at taka tær av við landamørkini mann skuldi hildið fast við tað og tað skuldi verið tað sama galdandi enn so hevði tú eisini gjørt tað soleiðirnar ats
og so goldu øll fyri at at fáa størstari takk fyri
haraformaður ja eg má siga at ati sum skipanin er í dag so hevur mann eina nevnd sum ja í gásareygum er blivið lóggávuvald altso farsóttarnevndin tá tað kemur til ávís ting í hesum førnum kanningar við landamørkini eru tey nærmast lóggevandi ein persónur sumsum noktar at fylgja tí han verður tikið og og og tí er tað eitt sindur løgið diskussiónin sum hevur verið eisini politiskt at mann ynskir nú at fara at kanna aftur landamarkini er at tað er øgiliga nógv sum halda at mann skuldi kanna øll við landamarkið men har hevur farsóttarnevndin so tikið tað avgerð at tað eru tey sum ikki eru sum ikki hava koronapass ant núðr koppsett ella hava eina gildu á test ella hava havt korona og og tað er tað sum er nú meni men tað eru øgiliga nógv sum hava sama sjónarmið sum hevði sagariasen at øll skulu verða testaðir og vissu tava tilfeldi so hevði tað verið møguligt at gjørt eitt krumspring og syrst fyri at øll betalt fyri
geftina í forma og einum ferðagjøld ja takk tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið hetta málið fær so altso orðaskifti er enda og at málið verður beint í fíggjarnevndina til viðgerðar tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfunduri verður niðurlagdur nú eina løtu vit bíða eftir einum álit sum sum verður lagt fram eg kann siga tað nú at tingfundur verður visti tað álitið kemur fram og sum tað sær út so verður tingfundur týsdagin í næstu viku klokkan eitt har tað málið verður viðgjørt og triðja viðgerð av av tí sum annars bleiv samtykt í dag í samband við kæristovni og so er eisini tingfundur mikudagin í næstuviku tá er munnligur fyrispurningar á skránni men hetta verður alt lýst nærri á heimasíðuni men tingfundur verður nú niðurlagdur og uppaftur tikin um um ein hálvan tíma ella so tá tá ið hetta álitið verður lagt fram annars eru ikki fleiri mál til hendan fundintúer orðara ígarsigur si ovtan ja so er tingfundurin uppafturtikin tó seleiðis vit útsetta tingfundn ella niðurløddu ann tí vit bíða eftir einum áliti til framløgu og tað er so komið nú tað er eg skal boða at fáa fíggjarnevndin hevur lagt álit fram ví løgtingsmál nummar nítjan tað er uppskot til eykajáttanar løgtingslóg fyri oktobur tvey túsund og einogtjúgu og so er eitt annað álit ásum fíggjarnevndin her ur lagt fram fyrr í dag ella komið við fyrr í dag tað er løgtsmál nummar tveyogtjúgu altso álit tað er uppskot til eykajáttanar løgslóg fyri oktobur tvey túsund og einogtjúgu strika tvey sum tað eitur tað vóru framløgurnar í dag so tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin ein tingfundur verður so aftur týsdagin tá er trýogtjúgundi novembur og tann tingfundur byrjar klokkan eitt tá verður fyrst triðja viðgerð av tingmáli nummar sjey uppskot til løgslóg um føroya kæristovn og síðani onnur viðgerð av løgtnsmáli nummar nítjan tá er tá álit vit hava bíðað eftir nú uppskot til eykajátan ír løgslóg fyri oktobur tvey túsund og einogtjúgu og onnur viðger av tingmál nummar tveyogtjúgu uppskot til eykajáttanarløgslóg fyri oktobur tvey túsund og einogtjúgu strika tvey sum leitur og framløga er eisini á skrá so er hesin tingfundur lokin